so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag trýogtjúgunda februar og fyrsta skránni er onnur viðgerð av løgtingsmál nummar níggjuoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um fuglateljingar hvør biður um orðið tað er bjørt samuelsen sum fær orðið
formaður hetta er so álit í løgtingsmáli nummar níggjuoghálvtrýss uppskot til samtyktar um fuglateljingar tað var jóhannes joensen og ingilíin didreiksen strøm sum løgdu málið fram tann tjúgunda novembur og við fyrstu viðgerð tann níggjunda desembur varð tað beint vinnunevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann nítjanda januar og tann níggjunda februar undir viðgerðini hevur nevndina fund við umboð fyri føroya fuglafrøði felag jóhannes danielsen fuglanei serfrøðing í sjófugli umhvørvisstovuna tjóðssavnið uttanríkismentamálaráðið og landsstýrismann í umhvørvisogvinnumálin helga abramsen

havstovan og tjóðshavnið við fyrrverandi náttúrugripavsavnum eru týdningarmestu stovnarnir í mun til attelja og skráseta fugl men eisini umhvørvisstovan og lutvíst búnaðarstovan og tað er tá ið tað snýr seg um grágás eru partar av skipanum harumframt verða fuglateljingar og áðrenns metingar javnan gjørdar í sambandi við størri útbúggingar har yvirfriðingarnevndini partur og framleitt verður tilfar sum ikki verður savnað á á einum seutralum stað tavil siga tað kemur ikki víðari til at verða brúkt av øðrum av sjófugli eru teljingar gjørdar á lombvia rita og havhestur lunda súlu og ternu yvir itt longri áramál teljingarnir hava umframt at meta um stovnin stóran týdning fyri at kunna meta um hvat gongur fyri seg í sjónum sjófuglurin er góður indikator fyri gongdina í vistskipanini í sjónum

nevndin heldur tað hava stóran týdning at vit í føroyum sum liva av og við náttúruni hava væl virkandi amboð at kenna støðuna í náttúruni og hava neyðuga vitan í mun til verju og varðveitan fuglateljingar eru eitt týðandi amboð sum partur av at skráseta og kenna alt náttúrumargfeldið nevndin vil tí mæla landsstýrisfólkunum í mentamálum í vinnumálum og í fiskivinnumálum sum í dag umsita ymiskar viðkomandi partar av økinum til at fáa savnað og samskipað teljingar og eftirlit við fuglastovnumm og av náttúruog margfeldsøkinum sum heild hetta skal gerast ítt tøttum samstarv við tey sum í dag hava hollast um fakligu vitanm á økinum

framá takk fyri harra formaður

blívur man ikki gjørt hasum meiri við tað við skúlanum
ja takk fyri spurningin men nú haldi eg at at skúla at gera hatta ei nógv við tað nógvir lærari er sera dugnaligar undirvísa í í lívfrøði og landalæru har mann hevur nógvir fugla at gera men tað kundi altí verðið gjørt meir kanska komm hann havt meira kanska fokus á alment fugl og fuglastovnar og eg veit mann hevur eit sindur í kringvarpin við við mann hevur sslímisku barnivarpinum aðrastaðni um um fugl men kanska er tað kanska forsporatiskt man kundi kanska havt meira skipað evnisvikur um fugl og kanska fingið meira samskipað tað arbeiði men eg hugsi tey flestu heimin í føroyum hava eeina fuglaplakat heima har nøvnini á til fuglin standa á hvussu teimum sum teimum flestu men kanska skulu vit eisini sum foreldur ella vaksin duga at lærabørnini fugla nøvn og um fuglarnar tí tað er eitt sanniliga ein stórur partur av o
harra dag til degi
annika olsen ja takk fyri og eg vil eisini nýta høvið at taka bæði jóannes og bjørt og allari nevndini fyri at hava staðið saman um hetta málið og tað er ikki á hvørjum degi at løgtingið stendur saman um eitt mál og hetta málið hevur nógv størri týdning enn tá mann gevur seg far um bæði í mun til burðardygdur í mun til okkara søgu okkara mentan og so framvegis men tað sum fekk meg til at taka orðið ella koma við einari viðmerking tað eru øll tey sum sita har úti í bjørgunum og ótelja fugl eg fekk høvið her fyri at vera úti í skúgvi har ið bergur olsen situr í sínari lítli smáttu og telur ritur fantastiskt arbeiði so eisini skulu vit takka øllum teimum sum gera fantastiskt arbeiði fyri at telja hendan fuglum tað er ikki
lítisvert

eisini samskipa við fiskivinnina takkfyrija takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í í hesum málinum ja vit atkvøða í hesum málinum og tað vóru ein samdnevnd sum legði álit framja eg haldi tað er ein sum ikki hevur atkvøtt so vóru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti blankari og er so statt samtykt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara so víðari í dagsskránni og nú koma vit til fyrstu viðgerð á løgtinsmál nummar trýogfýrs er uppskot til samtyktar um at seta á stovn matvøru í banka skali biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinm er tað beinir johannesen fyrifyri javnaðarflokkin er tað ingilín strøm og fyri sambandsflokkin frimun rasmussen fyri tjóðveldi hervør polsdóttir billjustinussen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn og fyrstur at fáa orðið beini johannesen eg kann siga at ætlanin er at hava ein steðg ein døgurðasteððudag frá klokkan sirka tólv
vvit fara undir viðgerðina beini johannesen fær orðið ger suvæltakk fyri et løgtsmál nummar trýogfýrs uppskot til samtyktar um at seta á stovn matvørubanka tað ljóðar soleiðis at løgtingið heitir á nandsstýri um at leggja fyri løgtingið uppskot um at seta á stovn e matvørubanka og at seta ein samskipara at taka sær av verkætlanini og hetta hevu virð matoyst tað hevur verið ein vaksandi trupulleiki eisini her á landi í nógv ár og og tað er nakað sum vit eisini hava tosað um eisini nevnt í samgonguskjalinum og í samgongusennssensi sum sær at fyri at fáa eitt grønari og burðardyggari samfelag er neyðugt at borgarar og vinna og samstarva vit skulu gera grønar orkuloysnir bíligari fyri brúgararau og seta í verk skipanin í lóggávu ið minka um til dømis dálking og matdoiðslur eisini eigar pantskipan og endurnýtsla verða raðfest so hetta her ein trupulleikikortan sum samgongan hevur líkað sum eg var og við og so er tað trupulleiki hvat er tað rættr verðin at fara og hygg mann at kanningum sum verið gjørdar í føroyum við matdreiðslu so sær mann tað at tað er at mann hevur so ikki tøl fyri akkurát hvussu nógvur mat hevur bekvekk men mann sær mann hevur onkrar kanningar yvir hvussu nógv ið privat fólk tveita burtur og tað sum kanska er áhugaverd í tí kanninginum tað er tað at tað er í nógv størri mun teir yngru borgararnr í tveita mat oftari burtur enn teir eldru og tað hevur kanska nakað viðmentanini at gera tað at tað eldri tað er kanska uppvaksin vyð tí at te ikki altíð hava møguleikan at renna oman í á handil og har liggur matur er í diskinum og at tey kanska hava eisini gagnnýtt alt tað ið tey hava fingið til heildar og ikkikanska tveitt burtur og men so er tað tað hvat eru rætta loysnin at loysa hesum her er tað tað at vit mugu fáa kanska tey yngru atat brota broyta hugburð ella er tað tað at vit skulu kanska flanna landinum at at seta okkurt í verk sum til dømis er ta her men eg haldi eisini mann skal ansa eftir tað er tað at at mann ikki oyði leggur tað privatu inteiativi tí at tað eru eisini summi privat fólk sum taka hendan her trupulleikan í álvara og eisini gera nakað fyri at minka um matoysl og eisini geva víðari til fólk sum kanska hava trongur at tað mann ikki má leggja tað niður fyri men eg haldi sum so at tá ið heta málið kemur íð viðgerðar í vinnunevndini at vitlíkasum fáa kanska svar upp á nógv av hesum spurningunum at hvussu hvat er hvat ið fólk sum vara av økjunum og sum til dømis handlar eisini og onnur hvat halda tað er rætta loysnin a og og tað er eisini ein trupulleiki ið verður nevndur í viðmerkinum til hetta uppskoti tað er sjálvir handlarnir atattað er harpeint kanska stórt mathoyslu er og so líkasum at fáa greiði á altso hví hví er tann trupulleikin harbeint altso hví og hann er so yvirhøvur ikki nakar trupuleiki sn er nýggjur altso hví er tað so sær atat mann keypir kanska vís nógv inn til handlar matvørur handlar serliga oftani men hetta her uppskotiðt kemur so frá danmark har mann hevur føtuvaríbankan og og so er tað tað um um taðargongulári atklára ella um tað eru nakað annað og hetta málið fer so í vinnunevndina og tað skal
góða viðgerð takk fyri ja takk fyri
strongerð fám ja takk fyri eg kundi hugsað mær líka at at sett orð á at akkurát hetta uppskotið leggur at mann at mann fær fólk til at arbeiða saman so tað er ikki meiningin at mann skal kippa nakað privat initiativ ella nakað initiativ sum handlarnir hava í at forða fyri matoyðslu men heldur at vit fáa skipað hetta arbeiðið soleiðisina at tað ikki er nakar runt umkring í landinum tí at akkurát nú eru til dømis kanska flest fólk sum eg í øllum førum veita um sum veita út kanska mest í høðastaðni í landinum so ein slíkur samskipari kundi hjálpt til við at fingið tað engagementi býtt betri út runt um landið og eisini fingið gjørt tað betri soleiðis at tað ikki er nakar spurningur við hvørjum standi maturin
og so framvegis takk fyri mær for mær
bnseja takk fyri og ja tað er so ingilin ditissen strøm sum er uppskotsetrari og haldi eisini gott at mann setirø fokus á hetta her økið og at mann kann eisini fáa eitt kjak íð gongud við við veitk um hvusu an han loysir tað og ja og tað eru sjálvandi kanska eisini ein trupulleiki at tað er kanska ikki allastaðni í landinum at tað verður líkasum tikið hond um hetta her men men tað eru kanska summar handilssketur sum hava varpað ljós á hetta her og at mann kanska verið kunnaður um tað tá ið mann keypir at at tað verður av tær at mann kanska verður gjørdur varur við henda trupulleikan oso er tað tað um tað er nokk og hvat gera fólk annars so tað eru nakað sum mann má hvarf at fáa nógvar kunning um í vinnunevninitakkfyri
ja síðan er ta ingilin didraksenstram sum fær orðið
sum eg havi lagt fram fyri løgtingið um at heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið uppskot um at seta á stovn ein matvørubanka og at seta ein samskipara at taka sær av verkætlanini sambært st so fær ein triðingur ein triðingur av øllum framleiddum mati fyri sjeyti í europa er talan um hundrað og áttaoghálvfjerðs kilo av mati per persón um árið sum endar í ruskspanni tað svara til hundrað og hálvfjerðs milliónir tons av koltfíeltu sum verða latin út í lufthvolvi einans orsakað av framleiðslu og brenning av mati miljø og føderwarstirilsen í danmark vísir á at matoyt stendur fyri millum trýogtjúgu komma fimm og fimmogtjúgu komma fimm prosentum av øllum húsahaldsburturkasti og at matvøru burturkast yvirhøvur stendur fyri upp fyri upp til hálvtrýss prosentum av øllum húsahaldsburturkasti í danmark

leggur mann leiðina í einum av stórum matveruhandlum stutt áðrenn afturlatingartíð sæst eisini at nøgdirnar av mati sum verða tveittar burtur eru stórar og óneyðugar líkist brúksmynstur okkara tíð hjá dønum annars so er matoyðsli í føroyum stórt og tað heldur uppskotsetarin tað haldi eg at vit eiga at gera nakað við tí heitir mál landsstýrið um at seta á stovn á eini matvørubanka hetta er ein fyriskipan sum lond rundan um okkum hava góðar royndir av vit kunnu nevna at í danmark hevur føtvarbankan verið virkin síðan tvey túsund og átta tað er ein felagsskapur sum í høvuðsheitinum er rikin av sjálvbodnum og har tað ber til at vera liugur fyri hundrað krónur um árið virksemið er skipað soleiðis at bankin tekur ímótir avlopsmati frá framleiðarum bóndum og heilsølum og maturin verður síðani veittur sosialum organisatiónum sum syrgja fyri at maturin kemur til teirra sum hava størstan tørv á honum

hetta vildi verið eitt gott dømi um sosiala inovatión við stórum samfelagsligum gagni sum hevði verið eitt fet á leiðini til at røkka heimsmálið nummar tvey tólv trettan og seytjan í mars tvey túsund og seytjan legði sonja jógvansdóttir ffyrrverandi løgtingskvinna fram uppskot til samtyktar um at minka um matoyðsl í hesum sambandi vísti heilsufrøðiliga starvsstovan í hoyringarskrivi millum annað á at millumlið ella felagsskapir eiga at skrásetast av heilsufrøðiligu starvsstovuni so at viðkomandi partar fáa røttu vegleiðingina til handfaring av mati uppskotsetarin mæti til at fyrilit eisini verða tikin fyri hesum tað er ókløkt og óføroyskt at treita góðan mat burtur vit brúka orku upp á at framleiða matin síðani brúka vit orku upp á at innflyta matvørurnar og at enda so brúka vit so eisini meira orku upp á at brenna matvørurnar alt meðan umhvørvið herundir stórum trýsti og fleiri fólk í okkara samfelag hava trupult við at fáa endarnar at røkka

viti vistu vit hyggja eftirtil dømis tølunum frá st so síggja vit at í tað sum mann kallar ídnaðarmentumlondum sum í føroyum so er tann størsti parturin av matoyðslunum tað er akkurát innan fyri tað liðið sum snýr seg um

kann hetta gott lata seg gera og har eru fólk sum kunnu veita atfáa hendan matin úr handlinum og víðari til til fólk sum hava tí fyri neyðini ein slíkur samskipari kundi hugt eftir hvar er tørvurin hvar mangla við fólk hvørji fólk kunnu vit seta í gongd hvat fyri hvat fyri organisatiónir kunnu vit líkasum fáa upp at koyra við hesum so eg haldi at eg hevði havt nakrar ringvikningar sum kundu havt nakrar ræðuliga positivar effektir á alt landið og har sum mann eisini gjørdi tað møguligt fyri øll fólk í landinum ati ja at fingið fatur í hesum avlopsmatinum i annars bara ferð ískraell og sum vit brúka eina rúgvu av av orku upp á at framleiða eina rúgvu av orku upp á at flyta
takk fyri harra formaður ja so er tað
bjarni ja hammer sum fær eina viðmerking ja takfyrhara formaður tað e eingin ivi um hetta r eitt gott skilagott uppskot heilt sikkurt eg havi prátað eitt sindur við nakrar handlar akkurát í samband við hetta her og har siga handlarnir soleiðis at at tað er seg nokk so minst nok so týðiligt at tá ið fólk fáa løn so koyra handlar nær umn einki burtur men so minkar tað ter lønini minkar um mánaðin so verur að serliga koyrt burtur har sum eg havi prátað við serliga uttan fyri miðstaðararøki har er tað ongantíð meira enn meir millum trýir fimm prosent sum at koyra burtur men tey nógv allíkavæl og serliga viðskeri og tað er eisini vísini eisini at vera e rímiliga týligt mynstur at matøsli er nógv størri í miðstaðararøkinum enn uttanfyri enn í útjaranum har tey duga kanska eitt sindur betri at skanta men tí hólti eg kanska a tað hevði eisini verið gott at fingið upp at brúkt hetta her uppskotið til at bygda út við har tað eisini bleiv gjørd einan kunning serliga til húsarhaldini hvussu tey skula skamtað betur og fordeila m betur tí at tað er eingin ivi um at upp til heilidagar og sovíðari eta eitt øgiligt maiskt matoysn altso har sum handlarnir

takk fyri har formaður ja altso nakað sum eru nøkur øgiliga áhugaverd sjónarmið frá bjarnahammer tað sum er ein ordiliga ítøkiligur trupulleiki akkurát við hesum her er at vit hava faktiskt eingin tøl fyri hvussu toysli sær út í føroyum og heldur ikki hvussu stórur partur av okkara burturkasti er matvørur burturkast so hetta kunni heilt sekkurt verið ein lopfjøl til eisini at farið í gongd við atat kanna tað tí tað er eisini nakað sum vit muguundirvistu vit skulu broyta nakað vist vit skulu fáa gjørt upp við ein trupulleika sum mugu vit vita akkurát hvat tað er kanska sum vit tosa um men her síggja vit so í øllum førum at tað er nógvur matur frá handlum sum fer vekk meira og minni eg veit ikki um tað er meira í mistaðarøkinum enn í útjarðanum men tað kundi mann so kanna her er matur sum fer vekk sum kundi koma fólkum til góðar sum annars ikki hava mat
í hondina takk fyri
japa mickelsen harra formaður uppskotið sum ingilín didrisen strøme kom við er sera áhugavert og tað fer sjálvandi at fáa eina góða viðgerð í vinnunevndinim grundleggjandi kann mann siga at bara tað at koyra góðan mat burtur í staðin fyri at fólk sum kanska ikki hava so nógv at rudta við kundu fingið hatta matin er og vil alt verða skeivt og tá ið mann so hugsar um at tá ið mann koyrir mat burtur góðan mat burtur at tað so eisini kostar samfelagspengar so er ikki samanhangur í tí ingilín tosaði um at tað mátti seta seg inn á nógvum ymiskum í vágunm og tað eri púra samdur inm og tí trúgvi eg líka so væl sum at mann kann hugsa um at gera matvørubanka og gera ymisk tiltøk so er hugburðin hjá fólki á øllum liðum øgiliga týðandi og tí trúgvi eg at tað er nakað sum kanska eisini burdi verið ein partur av upptræðilsin av børnum bæði heima og í skúla í barnagørðunum at mann hugsaði um

ingilinshóm ja eg haldi hetta eri øgiliga áhugavert akkurát tað hvussu vit læra um matoytslu og mat og mat vørur í heila tikið altso eg minnist ateitt nú omma mín koyrdi einki einki burtur og sikkurt eisini ommurnar hjá teimum flestu sum sita her inni brúktu rubbustubb men í dag hava vit so nógvar vørur tað er ein keppi yvirflø av vørum sum vit skulu velja ímillum og tí er tað kanska blivið til at tær era at vit brúka eitt sindur av hesum eitt sindur av hasum at koyra burtur og tað er sjálvandi ikki nøktandi og sjálvandi skulu vit eisini ja skipað fyri soleiðis at mann fær broytt hugburin hjá fólki ella kanska ikki broytt hugburðin men bara sett fokus á at hett her er ein trupulleiki sum vit eisini kunnu loysa hvør sær men eg haldi eisini at tað hevði verið eitt gott hugskot at fingið hetta eina átaki samskipað betri soleiðis at tað arbeiðið sum longu verður gjørt kanska verður gjørt enn ov be

tá eg sá eitta uppskoti her so má eg bara viðurkenna tað at eg visti øgiliga lítið um at mann kundi hava matvørubanka og man eg hug at smílast eitt sindur tá ið teð kom til matvørubankan men eftir at hava lisið og eg lisið uppskotið og hava leita eitt sindur runt á netinum og sovorði so dugi eg at síggja tey at hetta her er faktiskt eitt

positivt uppskot haldi eg sjálvur og tað sum er fert nú nú var beini johannesen inni í samgonguskjalinum og har hava et longu havi eg longu sett í at mann skal seta í verkskipanir og ið minka til um til dømismatleiðsla og tað hevur mann longu sett sær fyri tá ið han hevur gjørt samgonguskjalið og so hetta her samsvarar heilt fínt við tann partin hso eru nøkur ting í hesum her uppskotinum sum sum hava viðvið mongdir at gera hvussu nógv mann koyrir vekk og at í í europa at ar har ferð hálvt kilo um dagin vekk og í meðaní danmark er tað góð tvey hunrað gramm so danir kanska eru betri at at brúka enn tað kann vera at tað er hesin matvørubankin sum ger tað at at tað er soleiðisnar eg havi prøvað at hugt eftir stovnanini av hesum matørumatvørubankanum eg dugi ikki at síggja hetta er nakað alment sum er sum er hetta sær v ein saman afta er ein sama slutningur av privatum dressum sum hava stovnað matvørubankanm

fólkunum sjálvum sum gera hetta her tað er ofta tað besta innsiativi og eg dugi at síggja at eg hugti í roknskapinum í hesum her at her eru

sum koyrir og eg hugdi eisini hvør situr í í leiðsluni og sovorit og tað eru pommunevnti persónar sum sumsum eru í ymsum stórum feløgum

táð matoysli sum vit hava tað er jú tað sum vit royna at atat forða fyri og eitt sum eg ofta hugsi um tað er tað at tá tú fert í ein handil so kanst tú keypa kanska trý stykkir túh bara brúk fyri tveimum so keypir tú trý tí at tú heldur at pá einannan máta sparir tú

og eg síggi í í danmark so er er er tað hækkað nógv við hvussu nógv í í fvørføtuvar bankin hvusunógv hann gevur út altso tað er heilt nógv tons sum tit fara upp

kanska tað ikki skal vera við at noyða tay at eta tallerkin upp sum tey hava fingið sær tað er kanska ikki tann rætta vegurin men kanska hvat mann hvat mann ger og hvat mann hvat mann loyvir og eg veit eisini at innan fyri kann læra til ymiskt og og og har er innan fyri matvørubankina aso har har lærir tú til føðsluatstøðing haldi eg tað eitur og har gongur mann øgiliga høgt upp í at at atikki hava matoysl at tað tað er tað er eisini ein partur í útbúgvingini sum eg havi skilt tað og eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at at at tað verður tikið við eisini í okkara útbúgving frameftir at vit læra at

so eg haldi ikki at eg sigi meira um hetta málið eg hetta fer at fáa eina eina góða og positiva viðgerð

5ymoz rasmussen ja takk fyri viðmerkingina egeg eri púra samdur í tí at at tað skal attað tað skal samskipast pá einannan máta a tað einasta sum sum eg líkasumspegileri upp á eitt sindur tað er um tað er tað rætt at mann mann ger eitt eitt eitt eitteitt alment arbeiðspláss til hetta her a tí tað er hesir eldrsálarnar sum gera hetta her mann skal ikki taka nakað frá teimum tað haldi eg ikki eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið arbeiði tey at gera spurningurin er bara sum g eg eg tali kanska eitt sindur tiltiltey sum hava feløg og tey sum hava møguleikar í í føroyum um um ikki er nakað sum mann skal standa saman um hastaðnin fyri tað almennaferð at seta ein ein ein ein sovorðan foyibanka í stovn at at oyni itativ bleiv tikið at har í feløg sum høvdu høvdu møguleikar til at at at at setta ein sovorðnan samskipara til at at gjørt hetta arbeiði tað er bara tað

síðani er tað edva jacobsen yahara formaður akkurát tað sum frimun rasmussen kemur inn á tað mann ikki má køva eldsálirnar sum eru aftanfyri av hasin her man siga vælgerandi arbeiðinum sum sum gongur fyri seg hvussu kundi mann eggja til uttan at at tað bleiv ftur eitt eitt masiri alment organ hvat kann tað vaksa til men tað er ómindiliga týdningarmikið at mati verður settur fokus to heta eitt øgiliga gott mál eg hugsi eisini um at dverigramsið millum fólk sum eg kenni at hvussu fara vit hvussu upplýsa vit tey ungu um at tað hevur týdning at virða óv nógv siga at vit gera døgurða men so fara tey ungu kanska til onka ítrótt mentað respektera ikki tað at tað stendur døgurða á borðinum og fara bera víðari uttan at snakka við heimi og keypa sær annað saman í felag og tað kunn got frá fleiri ferm um vikuna og tað er eisini nakað at mann líkasum hvathvat skal mann góðtaka altso havi eg gjørt mat at at mann hevur tað respekt eisini sum ung ur at mann kemur heim og etur tað

frimansrasmussen ja takk fyri egjú eg skilji at skilji væl at har og og eg haldi tað er týdningarmikið at tað at at at mann verður lærdur upp í hvat er rætt og hvat er skeivt og og hava respekt fyri at at at onnur standa á høvdinum fyri tær heima tað haldi eg er ssera týdningarmikið og við stað so samstundis kann viðvirka til at vit hava minni matoyst so er tað jú ein vinvindsitivatión so at tað haldi eg absolutt at at mann skal læra læra hesi ungu og eg haldi tað at vit kunnu gott taka av lærið eisini sum er komin eitt sindur ap í árini
takk fyri ja og so fær
bjarni hammerviðmerking gersuvæltakfyri hara formaður tja tað e eingin ivi um at føroyingar duga kanska í so illa at at at skampa sum hann sigur og ansað eftir tí ati tí eg haldi eisini tað er øgiliga umráðandi at her uppskotið fer at føra við til at mann fór at upplýsa og kunna føroynugum hjábetur og kanska serliga ta yngra ættarliðið so tey ikki taka við tí teimum gomlu ónótunum sum hava verið ein lítil søga frá ein maður sum einaferð prá tað við hann hevði gamsa sær øgiligan mat eg spurdi hann e mær sjálvur hví himmanska navnið skal so gramsa so nógvan mat tað gott nógv fisk sm egsegði han vant hvat heldur taka eitt sindur for nógv og blaka teg havið aftaná enn taka for lítið og angrar tað aftaná tað er ikki tað rætti mátina at gera tað uppá tí er tað eisini haldi eg ein hugburðsbroyting sum skal til millum allar føroyingar og eg trúgvi at her uppskotið kann kanska læra ikun eisini tað eitt sindur
tað trúgvi eg
takk fyri harra formaður ja so er tað frímudd rasmussen ja takk fyri ja vit síggja kanska eisini tá ið tað verður grind tá ið kaggan verður tømdur ha tað er so ein formur fyri matoyisluysni so nei eg síggi absolutt at at tað er viktigt at vit ja vit fara inn á tátta bána nær og eg trúgvi at taða fleiri føroyingar sum kanska ikki hava hugsað tankan altso hvussu kann mann gera og uppskotstillarin var sjálv inni á at hetta her við tað sum verður feil prosesserað sum mann skal siga tað tann mátan á tað sum verður skatt av fiski og øðrum sum sum sum kanska fer vekk tað tað tað má mann sovorða fyri men eg haldi at nógv av tí sum verður skeivt skorið er sovorðið og at tað so ofta verður koyrt til til mjøl og á innsláki og sovorðt men men sjálv fylgjans skal mann taka hetta her málið í álvara og og geva tí eina góða viðgerð í vinnunevndini soleiðisnar at vit av føroyafólkum standa væl
í hesum málinum takk fyri ja takk nú verður tingfundurin niðurlagdur og tikin upp aftur klokkan hálvgum tvey klokkan trettan tretivu klokkan trettan tretivu so er fundurin uppafturtikin og vit halda fram við fyrstu vitju á laksimonnum á trýogfýrs er uppskot til samtyktar um at seta á stovn matvørubanka og næsti røðari er hervørð pálsstøttur
ger so væl takk fyri harra formaður ja til viðgerðar havi etað eitt uppskot til samtyktar frá ingilín didrirsen strøm um at seta á stovn á matvørubanka om at seta ein samskipara at taka sær av verkætlanini umleið ein triðingur av øllum heimsins mati verður burturbeindur eftir bæði ein umhvørvistrupulleiki men sanniliga er tað eisini ein etiskur trupulleiki tað ermeðan summi av okkum liva í zus odus so er tað onnur ikki at fáa endarnir at røkka saman og ikki megna bebreyðføða børnum teira eisini her í føroyum hetta er ein gongd sum vit mugu venda ein hugburðsbroyting skal til men eisini ein tankagongd ella skipan um at tað er nóg mikið av mati til allan heimin um vit deila hann javnari og brúka hann skynsamari vit veita mat burtur altjóða øllum heiminum tí at útlepstatið nærkast tí at innpakningurin er misháttur tí súrepli kanska ikki er nóg runt ella nóg hevur nóg penalit og so víðari men eisini tí at vit simpultenn keypa meira enn vit hava tørv á millum annað har at ein hugborðsbroyting skal til men vit skulu ikki brúka orð sum hugborðsbroyting sum umbering fyri ikki at gera nakað við støðuna tí vit skuldu handla tað eru fleiri átøk gjørd seinastu árini í føroyum fyriat minka um matoyst sum man skal taka nøkur av teimum so hevur ásamtaki havt sovorðnar góð skipan har mann kann keypa ein posa við vørum í nærkað seinasta søludegi fyri níggjuogtjúgu krónur halda tað er umframt at tey heldur ikki hava hesi tilboðini ar tú kanst keypa fimm vørur fyri ein prís men tey selja ein og ein av vøru soleis at tú ikki keypir meira enn tú er tørv á slogfull føroyar tey hava skipað fyri einum tiltaki sum eidur diskusuppa tey skipa fyri t í klaksvík t at kipa fyri te í havn har handlar lata millum annað grønmeti ið annars ferð til skeyti og so kunnu fólk møtast og gera mat saman og taka matrestir heim við soleis at tey kunnu gera mat heima visseg ikki hava pening til at keypa sjálvi umhvørvisvikur hjá kommunum í føroyum hava snúð seg um matoysl og persónar og felagsskapur bera matog til familju ið hava tørv á hjálp hatta vísir á at tað er ein hugburðsbroyting millum fólk fyritøkur og felagsskapir o tað vísir eisini á eina felagskenslu millum fólk at vilja hjálpa sínum medmenniskjum ogtað er gott men tað eisini tørvur á at tað verður samskipað meira og samskipað betri tað kann hjálpa bæði vælgerandi felagsskapum og øðrum at fáa fatur á mati ið er ið eru ov góður til at koyra burtur og fáa ana rætta stað til familjur ið eri treingjandi við einum matvørubanka kann mann tí bæði minka og matspill og fáa mat út til familjur ið hava trupult við at fáa mat á borðið og tað haldi eg er eitt átak sum vit eiga at eggja upp undir men eghaldi eg eisini tað er onnur átøk og vit skulu eggja til og skumpa undir vit hava sæð tey seinastu árini eisini at fleiri fleiri fleiri kommunur gera royndarskipanir við skiljuspannum ella bokaskispaninum har ið mann kann lata matleivdur til kompost heldur hann koyra tær til í húsahaldsburtukasti soleis at tær í staðin fyri verða kompeseraðar heldur enn brendar tað er gott fyri umhvørvið og tað e isini ein bati at maturin ikki tann maturin í ferð til spillir sum ikki verður etin at hann verður kompenseraður heldur enn brendur og hetta er eisini vónandi nakað sumfr at taka seg upp meira iðvið kunnu kanska eisini skipa brennistøðina ella kommuna kunnu skipar brennistøðirnar soleis at at tar eru betur fyri at taka ímóti matleivs ruski innflyta eisini hopin á mati hvørja viku men vissu vit hava størri fokus á lokalari framleiðslu millum annað og grønmeti og eisini gera størri gagn av fiski og seyði og øðrum h so kunnu vit sleppa undan at innflyta eins nógvar mat úr øðrum londum og eisini har minka um útlát við at ikki flyta vøru ja úr australia ella úr brasilia men hann er faktiskt her í nærumhvørvinum h so tað tað haldi eg eisini er nakað sum vit eiga at leggja dent á men eg haldi at tankin við ein matvørubanka er góður tað hevur verið hevur riggað øgiliga væl við føtu vara bankaenn í danmark og ta hevur tað hevur tú bæði tað umhvørvisliga spekperspektivið men tú hevur eisini tað sosiala perspektivið við at vit saman kunnu hjálpa teimum ið ikki fáa mat á borðið ella ikki megna at fáa mat á borðið og har við minka um tað matspillið ið vit onnur sum kanska liva í susodues og handlar sum keypa for nógv inn at tann matken kemur at gagna teimum sum ikki megna a bera kostnaðin sjálvir hetta uppskotið tað fer í í vinnunevndina og har hevur tjóðveldi forkvinnuna í nevndini og vit fara sjálvandi at geva tí eina góða viðgerð og hava tær innkallingarnar sum eru neyðugar sois at vit fáa lýst málið men vit eru í øllum førum positiv um hetta uppskotið takk fyri
frur forkvina ja takk her eru nakrar viðmerkingar inn
ngilín didriksen strøm er fyrst ger so væl takk fyri frú forkvinna o takk tilhervar postettur fyri eina góða røðu sum koma inn á nógv áhugaverdu økir eg haldi at serliga hetta við ella serliga er tað áhugavert at snakka um at hetta nemliga eisini faktiskt kann sigast vera ein etiskur spurningur tá ið vit síggja tað er ov nógv fólk í okkara parti av heiminum sum hava fornógv meðan tað eru onnur í øðrum partum av heiminum men eisini hjá okkum sum hava for lítið meðan allur hesin maturin bara fer til spillis og vit brúka orku upp á atbrennland og kundu fara í lummarnar hjá øðrum fólki eisini tá tað kemur til lokala framleiðslu haldi eg eisini at tað er eitt áhugavertting at koma inn á tá tað snýr seg um matoysl tí vit vita jú minni jú færri løg vit hava í hesareri viðisketini at jú minni matoyslu er so vit vut kunnu sleppa undan stórari frakt so vildi eisini verið minni matoysl so tað er heilt sikkurt eisini nakað sum mann eigur at at arbeiða nógv meira við
takk fyri ja takk her vóru pol
polsdóttir ger sovæl akk fyri eg púra samd við viðmerkingja ingilin didreksen strøm eg haldi avgjørt at tá vit tá ið ein umleið ein triðingur av øllum mati sum eru framleidur í heiminum fer til spillis og vit vita at tað eru fólk í øllum altso fólk runt í øllum heiminum sum neið svølta sum ikki megna at fáa mat á borðið til sín sjálvs ella til síni børn so er tað ein ábyrgd hjá okkum ið megna tað at eisini hava tað við í tongtunum at vit ikki keypa meir enn tað hava brúk fyri og at vit kunnu vera við til at hjálpa teimum ið ikki megna megna tað sjálvi so eg haldi avgjørt at at matspillir ein etisk spurnig

ver polsdóttir gersovæl a to er eingin ivi um at at tað er ríkiligt av mati til í heiminum til at øll kunnu blíva mett men tá vit ikki deila mating javnt tá ið summi leggja seg á eina yvirflóðav mati meðan onnur ikki sleppa fra athonum so merki tað jú at at mann fær eina ovurnýtslu hjá summum eitt stórt matspill tí at tað er bara so nógv sum vit sum einltu persónar kunnu eta men eg haldi avgjørt eisini at ati vit eiga at endurskoða matpolitikkin hjá føroyum altso hvat fyri mat bjóða vit á almennum á stovnum ella í sjúkrahúsinum ella her í løgtinginum at vit áttu at lagt okkum meira eftir athavt lokalar frleiðslu og pt føroyskar vørur soleiðs at vit eisini sleppa undan at flyta mat tvørtur um landamørk og harvið eisini minkað útlátið so tað haldi eg avgjørt vit eiga at einskoða
takk fyri ja takk bjørt samasn
poelsen ger sovæl ja takk fyri tað er eingin ivi um at hetta við mati oyslu er ein øgiliga stór avbjóðing men eg hugsi um har ið postar kundi hugleitt eitt sindur um tað sum vit í dag ikki brúka av okkara egna tilfeingi øtað hugsi eg kanska serliga um tá ið slátur er fyri um heystið øgiliga stórar mongdir av av avruum verða ikki gagnnýtt hvussu nógv virði ella hvat metur helvur helvur polstøtir um tað um um mann kundi funnið onkrar mátar at fingið størri part av tíðarkomum tøldar takk fyri
ja takk har vóru
polstóttir ger sovæl ja so vit vita at serliga tá ið tá ið sagt er at tað er øgiliga nógv sum fer burtur at kanska serliga avrog so víðari og tað var eit sindur áhugavert at vera til umhvørvisvikina hjá teirsavar kommunu seinast sum var at har var ein verkætlan sum fekk umhvørvisstuðul sum skuldi bæði læra fólk at gagnnýta men eisini at finna mátar at gagnnýta avrá soleis at mann ikki tveitur so nógvar mat burtur sum kann brúkast hjá vanligum fólki men vit vita eisini til dømis tá ið grindapartar verða býttir at teir kunnu vera øgiliga stórir tá teir liggja kanska leingihev tú nært ikki at eta tað so so tað er tað er ræðuliga nógv ymiskti ymiskur partur av tí sum vit framleiða í føroyum ella sum vit slagta í føroyum sum ferð til spillist tí at vit ikki kanska heldur ikki duga at gagnnýta tað kanska serliga eisini yngra ættarliðið sum ikki akkurát veit hvussu mann gagnnýtir allan matin av tí sum er slaktað
ja takk næstur at røða er beljiu stinussen ger so væl
hagtølini siga at í europa er talan um hundrað og áttaoghálvfjerðs kilo av mati per persón um árið tað er tað svara til fimm hundrað gramm

tað er øgiligt tað er ein máltíðum dagin í veruleikanum per persón sum fer burtur

ja at kobla á hesa hugsanina sum liggur aftan fyrihetta uppskotið og tað eri jú væl grundgivið fyri hvussu mann ger aðrastaðni og at mann hevur slíka fyriskipanir aðrastaðni hvar mann savnað saman um at fyriskipað tað so at matur ikki fer burtur men at hann kemur eisini til tey sum kanska ikki hava í yvirflóð vit hava eisini tá ið mann hevu verið uttanlands og ferðast og hevur til dømis etið á onkrum matstovu so hevur mann sæð tað at onkrum matstovum tá ð ið klokkan blívur tíggju om mann sigur mann mann er um at rigga av og fer til hús og sær man tað so koma onnur fólk inn á matstovuna við við bakkum og posum og sovíðari so fara tey runt og fylla sær upp í sínar bakkar og posar og tað eru lesandi og onnur sum

tað er millum annað ein fyriskipan eg veit ikki hvussu nógv tað verður gjørt í føroyum men tað er avgjørt eisini ein máti sum mann kann gera tað og so tað sum verður víst á her í uppskotinum at mann kann gera tað undir skipaðum forholdum hvar mann setir samskiparar sum kunnu taka sær av at fáa matin til høldar vit hava felagsskapir og einstaklingar sum hava gjørt ein part av hesum arbeiðinum í nógv ár at fingið fatur í avlopsmati serliga frá matvøruhandlum og býtta út til treingjandi kring um í landinum og hetta er væl eisini ein tanki sum ber á á tað sama borðið

hin vegin so kunnu vit siga tað at tað verður ringt at sleppa heilt undan matvørueiðslu tí at tá ið vit gera til dømis gera ein døgurða so vil av gjarna hava at tað skal vera nokk til øll og tað er sjáldan so at mann rakar beint á er taðn nokk til øll so lípið sum oftast eitt sindur av og tað er væl sama hugsan tá ið bakarin bakar breyð ella rundstykkir so bakar hann so mikið at hann hopar at hava nokk til allar kundarnar og kanska hevur hann nokk so merkita tað at tað leypa eisini nøkur rundstykkir av og og nøkur rugbreyt leypa av tað er einki so irriterandi sum at fara og keypa sær rundstykkir og so er einki grundstykki eftir í handlunum og tí hopar mann tað at at tað er tað er nokk til á hillunum vit sum brúkarar ynskja tað at tað skal vera nokk til av matvørum hillum hillunum eisini av slíkum matvørum sum ikki halda sær til dagin eftir so tað er sjálvandi ein javnvág sum er í øllum slíkum og tað er tað er natúrligt at tað lýpur eitt sindur av bæði hjá

til at koyra tað út í ja kanska út til fuglarnar og út til seyðin og út til dunnurnar og hvat tað skal vera tað sum lípur av so eg veit iki um tað er matoytsl og matvørur spill at mann letur tað út til tiltil djórini tað veit g ikki men tað er so eisini ein partur av av ringrásini um vit so kunnu kalla

hetta er so bara nakrar hugleiðingar um hetta her at kanska ikki alt er a bara fer verður brent og fer fer burtur men eisini at nakað av tí yvirskoti sum er tað tað fer kanska til onkra sum hevur brúk fyri tí
ja takk næstur at røða er bjarni kárasom petersen ger so væl
tkfyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot frá ingilin didissen strøm um at seta á stovn ín matvøru í bankan og tað er jú orsakað av at í dag so koyrir mann øgiliga nógv nógvar matvørur í skrell tað eru øgiliga nógv spill tað eru nøkur hagtøl viðheft her í uppskotinum og tað tað ljóaheilt alvorligt al so mann tosar um ati at tað er upp til millum trýogtjúgu fimmogtjúgu prosent av øllum húsahalds burturkasti og og at tað er eini hundrað og hálvfjerðs kilo per persón um árið sum sum faktiskt fer í skrell í staðin at at tað verður gagnnýtt í føroyum hevur mann havt eina øgiliga góða siðvenju og eina neyðuga praksis í at gagnýta alt sum mann fær til vega tí at tað fyrr í tíðini hevur ikki verið serliga nógv at gjørt gott av sum mann hevur brúkt alt tað sum mann kundi fáa fatur á og gagnnýtta til fulnar væl vitandi um at tar var eingi garanti fyri at mann fekk meira dagin eftir tær fortreytirnar eru sjálvandi grundleggjandi broyttar í dag í dag kanst tú fara oman í einmatvøruhandil og taka tær úr boksina ella úr frystarunum ella kølidyskinum ella hvar tað skal vera alt sum tær tørvar á staðnum og tað er lítið sannlíkindi fyri at tú fer dagin eftur atur einki er eftir framleiðslan er innorðnað soleiðis at tað skal heldur vera for nógv enn for lítið tí at biljustinsen hann nevnda eisini at tað er einki sirriterandi sum at koma til ein handil og finna út av at vøran ikki er har tað ger at mann fær hug til ikki at fara har næstu ferð mann fer eftir umrøddu vøruna og eg minnist væl sjálvur av eg arbeitt við matvøruhandlum og eg minnist væl at eg sjálvur havi borið posa aftaná posa av sandvikkjum og bakstri og øðrum produktum og koyrta beint í ein pressara og tað er ordiliga keðiligt vit vóru enntá frárádd at taka við heim altso tað skuldi heldur farið í bingjuna enn at mann fór av stað við teð sjálvur tað er enn eitt sindur óheldigur mentalitetir og tað elvi til at tað er inornt matvøruspill

har eru sjávandi vørur sum mugu burturbeinast tí at hær potensielt kunnu vera heilsuskaðiligar ella ella ella okkurt annað aftaná eitt ávíst datu altso seinasti nýtsludagur til dømis har sigur heilsufrøðiliga starvsstovuni at tað skalt tú burturbeina tí tað tað er potensielt skaðiligt pá grund av bakterium og annað og so hevur tú tað sum sum mann kallar minst hálbar til ella ella in ella haldføristatu har sum tú kanstka tú kann gott viss maturinluktar í ordan og smakkar ordilig so kanst t gott eta tað uttan tað fær avleiðingar eg veit ikki hvørjar reglur eru á tí økinum heilt spesifikt altso um mann skal burtur beinanda eg giti at heta her sum hevur seinasta nýtsludag tað skal nokk burturbeinast og ikki latast víðari meðan meðan hitt er nokk í ordan at geva víðari eg haldi eisini tað er vanlig praksis øhtað er sjálvandi nakað sum mann kundi samskipað nógv betur og hetta her uppskotið leggur upp til at mann fær eina at samskipa innsassin í dag hevur mann kanska í nógv størri mun nøkur privat inistiativur har mann gevir tað til vælgerandi endamál og sosialar bólkar og so framvegis men vit hava heldur ikki eina serliga góða heildarmynd av hvussu tað er statt í føroyum altso mann hevur sæð nakrar keðiligar søgur har sum mann hevur sæð øgiliga nógv burturkast eg fari í í einari bingju og mann sær at at g er nógv matvøruspill men tað er kanska ikki serliga gott yvirblikk yvir hvussu tað stendur til tí burdi tað kanska frá landsis síðu verið ein kordineraður innsastur soleiðis at mann veit um mann er um tað gongur væl í prosessuni ella illa altso visu vit seta heta her í verk til dømis um finn út av at tað loftað bara fimm prosent av trupulleikanum so er tað jú eitt problem so mann má onkursvegna fáa kortslagt hvør støðan er og so og so vissu vit samtykkja í sovorðter uppskot ella at fáa okkurt líknandi nitiativ frá almennari síðu so má mann kunna síggja um tað er um nakað framstig verður gjørt øhtí haldi eg eisini at mann kanska skuldi farið og tosa við teir heilt stóru matvøruhandlarnir og ogg vita um man ikki kundi gjørt ein kordineraðan innsatt soleiðis at alt verður gagnnýtt so væl sum til ber tað er sjálvandi eg haldi sjálvur ati tað er nokk so nógv sum onkursvegna stendur eitt sindur ósvara við hesum her tí at sjálvt um tað er ein góður tanki so veit eg ikki ítøkiliga hvørjar reglur eru á økinum tá tað kemur til føðslu til menniskjur tá eru øgiliga nógvar reglugerðir galdandi og tað er ikki bara í føroyum altso føroyar hevur ræðiliga nógva lóggávu um rundan um hetta her og harafturat hava vit eisini eguderektivir sum vit fyri thalda okkum til tá tað kemur til

tey vilja jú sjálvandi helst sleppa selja so nógv sum til ber og vissi mann gevur tað víðari jamen so verður tað ikki skelt meira tað veður kanska sett minnini so eg eg veit ikki ordliga hvat vinnan hugsar um hettar her altso eg gangi út frá honum frá moralskum sjónarmiði følar seg forpliktaðan til at kunna geva matin víðari til tey sum hava tørv á tí sum leyðir mir tilm ein annan spurning tað r tað at eg veit ikki hvussu stórur tørvurin er í føroyum á á mat og og um fólk ikki klára megna at keypa mat sjálvi hetta er næstan tað ljóðar eitt sindur sum r hungursney fyri nakrar ávísar bólkar eg veit ikki um tað er so illa statt men men tað kann vera at tað stendur verri til ann mann heldur summar sum ári um so haldi eg slettiki at hetta er eg haldi hetta er eitt gott uppskot hetta er eitt uppskot sum adresserað nakað sum vit vita gongur gongur fram og vit vita er at fyribrigdi men men hava kanska ikki ta heilt stóru tillatingina til at gera nakað við tað

eisini handlar sum ikki geva hesær mongdartilboðini tavil siga tú keypir ikki meira enn tú hevur tørv á júst tá í staðin fyri at sita inni við so nógvum so kann tað vera nógv fer burtur so har eru nakrir innsassur sum verða gjørdir í vinnuni sum vit skulu sjávandi bjóða vælkomin men men ein bakki í í pressarunm tað er ein bakki for nógv allíkavu so eg havi ikki so nógv at leggja afturat eg eg síggi fram til at viðgera heta er í vinvinnunevndini og fáa eitt sindur meira at vita um hetta her øki tí hetta er nakað sum vit viðgera í lutfalsliga lítlan mun haldi eg og tað eri ikki ein stórur partur av tí almenna orðaskiftinumtakkfyri

didriksen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna nú er tað soleiðis atsanja jógvansdóttir fyrrverandi tingkvinnan legði eitt uppskot fram í tvey túsund og seytjan um matoysl og tá vóru nøkur hoyringsvar millum annað frøðiligu starvsstovuni og s sum eg dugdi at síggja vóru ikki nakrar lógaravmarkingar sum gjørdu tað trupult at fáa hendan matin víðari út til fólk tá ið tað evri sagt so er ta ikki meiningin at heilsiskaðiligur matur pp á nakran máta skal verða umboðar í hesum matvørubankanum at tað er góður matur sum handlarnir ikki fáa selt tí at tað eru ávíst krøv sum handlarnir seta til sítt egna sett opp sum fer víðari í í ketuni og eg kundi eisini líka hugsað mær at sagt at tað er ikki hungursney í føroyum nei men vit vita at krøvini til fólk og til familjur eru øgiliga høg og tey sum eru so heldur at hava kanska ein leiðurbústað har er leiðan rættiliga høg og tað eru nógv fólk vit vita at tað eru nógv fólk í dag sum høvdu havt ein ágóða av at fingið henda

ingilín strømm hon nevnir hetta her at í uppskotunum at tað er óklákt og óføroyskt og har kann eg bara vera samdur tað er tað er ikki nakað hetta er ein ein mentalitetur vit absolutt ikki eiga aftur draga til okkum at her at at vit koyrast nógvan mat burtur nú nevndi ingilin srømm í síni røðu hetta her við bananir sum eru fingið brúnar plettur og eg má viðganga at eg eri ein av teimum sum dámar betri bananir brúnuplettum en tær sum bara eru gular so

tí setur mann harðar reglur men harðari reglur við seta økinum meira færi tumm søludatu og nýtsludatu og meira virður spilli altso tað er ein avleiðing av at vit seta strangar reglur til okkara matvørur at meira fyr tí burtur tí at tað fer meira út um henda datuin

skulu vit hava eitt samfelagskari siga at vit seta øgiliga stórar treytir til tað sum er selt meðan ein sum kann fáa tað sum nærkast enda dátuini har reglurnar ikki so góðar ikki eftirlit við hvussu ætlan mann at gera tað tað er líka sum spurningur settur við hetta her sjálvt eg eri púra samdur við tankan um hetta her nú er hetta uppskot til samtyktar hvar ið hvar ið ið løgtingi vit biðja um at heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið uppskotin um at seta á stovn ein matvørubanka ogsu hetta ein samskipara takaav verkætlanini

ja takk helgi
sharra formaður nei t y tá eð nevna burturkastkunngerðina so so er tað eitt arbeiði sum e havi sett í gongd úti á umhvørvisstovuni akkurát hvat ið tað kema at siga um hetta tað dugi eg ikki at siga um í løtuni men tað tað eri men tað er eitt ein ein kunngerð við nógvum ymiskum evnum innanfyri burturkast so so eg dugi ikkiat fara í smálutin við tí men tað er tað er eitt størri arbeiði sum er gongd við at ja í sambandi við burturkast í heila tikið altso hvussu hvussu skipað vit tað og hvussu fáa vit endurnýtt mest møguligt og so framvegis h so var hetta her um eg taki um mæli til at samtykkja uppskotið altso tað sum eg sigi er tað at tað stendur í samgonguskjalinm a tað skal gerast so um um um løgtingið semur í ein áheitan um meg um at gera tað ella ikki tað er eg ætli mær at gera undir øllum umstøðum so tað tað lati eg fóyvir til løgtingið tak støðula men eg taki undir við hesum tankanum eingin ivi um

trygisesturin takk fyri yri forkvinna a vit gjarna takka landsstýrismanninum fyri eina positiva móttøku avuppskotinum landstýrismaðurin kom eitt sindur in á hettar her við at vit hava nógv matypartvíst tí at vit hava øgiliga harðar strangar reglur men tað er tíverri ikki bara tær strangu reglurnar sum gera vit blaka øgiliga nógvan mat burtur til dømis at ær við hesum brúnu plettunum sum helgur abehansen dámar øgiliga væl á bananinum sigur hann tá tað tað er ikki nøkur lóg um at vit bananirnar ikki skulu hava brúna plettur tað blaka handlarnir kanska burtur tí at teir halda ta sær ikke pent út tá ið tað kemur til esa ar almennum samskipanina so hugsi eg nemliga at tað er eitt gott hugskot tí at tær eru longu fólk sum vilja arbeiða við tí og sum leggja arbeiðið í tað og kundi mann samskipa tað eitt sindur betri so rokni eg við at tann sama arbeiðsorkan frá hesum fólkunum kundu syrt fyri at maturin kanska koma út til til enn fleiri borgarar takk fyri
ja takk

takk fyri frú forkvinna eg haldi at hetta er eitt áhugavert uppskot sum javnaðarflokkurin er komin við um at stovna hendan her matbankan sum kann umsita mat sum er í yvirskoti og og býta tað út til fólk sum hava tørv á tí tað er sjálvandi nógvur tættir í hesum eg hugsaði bara at hugleiða stutt um hetta við hvussu ja eg havi hug at brúka orðið absurd tað er kanska ikki tað besta føroyska orðið men

tað at minka umekstrem fatækadømi tað r úg mál nummar eitt sum eisini haldi eg er nógv tað týdningarmesta málið og eg haldi nokk so løgið at hugsa um hvussu framkomu vit eru í hesum heiminum og kortini so er tað í dag á leið átta hundrað milliónir tey hækkað nakað undir í hesum koronaárunum átta hundrað milliónir fólk sum liva í tíman kalla fyri ekstremum fátækadømi og tað merkir soma livi fyri undir tveir dollarar um dagin ella fyri minni enn fimtan krónur um dagin og hesi fólkini tey mangla mat og øgiliga stórir partur av av teimum mangla eisini reint vatn og samstundis so liggja vit og flyta vatn og mat yvir um heimshøguni og allan vegin frá sunnara partr av klótuni til norðurapart av klótuni og eisini viðhvørt øvutan veg tað er onkursvegna hugstoytt at at mann ikki klárar betri at at samskipa tey tingini soleiðis at tey sum hava tørv á meira mati fáa tað og vit sum uttan at eg yvirtrívi so eru nógv av okkum sum faktiskt eru í heilt stórum heilsuvanda tí vit eta for nógv men samstundis bakar tað eisini nógvan mat burtur haldi tað er nokk so intersant tað sum hervur posdettir næma eitt sindi stutt við tað hetta her við ati hugsa um okkara egna tilfeingi eisini og og burðardyggagagnnýtslugav tíð tað er heilt sikkurt nógv av teimum sum ikki hava góð ráð í dag sum høvdu havt ótrúliga stóra gleði av at fingað atgongd til avro og ymiskt av slakti sum í dag ikki kemur til høldar og brennistøðirnar tær onkran dagin ímótar jú steingi í einum dag ella tveir fyri vanligum burturkasti tí tær skulu brenna allar sevemburnar sum verða brendar tað er eisini tilfeingi og tað er eisini matur

nýtslu av øllum tilfeingi so er hetta mál sum altso allur heimurin ella øll støll limalondini í eystur hava sett sær at mann skal røkka at koma langt innan tjúgutretivu og orsøkin il nevna hesi tingini tað er tí at hetta høga løgtingið samtykti fyri nøkrum árum síðani at føroyar eisini skulu gera ein virknan plan fyriat røkka heimsmálunum og eg haldi at akkurát hetta við burðardyggari nýtslu av mati er sum nevnt nerti tað við fleiri av av heimsmálunum

ja takk fyri frú forkvina eg eitt rættiliga áhugavert mál og eg havi líkta á tey sum hava havt orðið a legg okkum fram uppskot til samtyktar um at seta á stovn matvøru í banka tá i mann lesur í uppskotinum taðn fyrsta mann lesur tað er tað at um ein ein ein triðjapartur av framleiddu matvørunum fer til spillis also í heiminum ein triðjapart hetta er jú heilt eg haldi hetta er jú heilt syndharligt tað haldi eg vit øll kunnu vera samd um so kann mann spyrja um um um tað er líka nógv í føroyum ella ikki men sum uppskotsstillarin sagt vit hava eingi hagtøl vit kunnu bara kanska gera okkara meting

eg hugsi er ikki ein vælferðarsjúka altso hetta er faktiskt hetta er jú heilt heilt út av lagi at ein triðja partur av allari matvørursum framleiddur fer til spillis tí vt vita gott at tað eru ikki so fá fólk í heiminum sum sum ikki eiga mat ím munnin so tá eð ein triðingur fer til spillis av øllum sum erður framleitt og vit vita tað atað er nógv sum ikki fáa mat í munnin ella eru svang so so er hetta eitt eitt óalmindiliga syndarligt bílat visti mann í føroyum fer hálvtrýss ár aftur íðaftur í tíðina tá ið tá eg var smádrongur visti mann kann hugsa eit lítað sindur um tað hvussu mannvar uppafdur eg rokni við at eg havi fingið eitt ganska vanligt og pstræðilsi sum hann fekk í føroyum tá so skuldi men hava virðing fyri matinum og mann skuldi ikki loyva tallerkin um mann skuldi eta upp og sovíðari

eg vil pástanda at tað var lítið og einki matspill lítið og einki men hetta er altso hálvtrýss ár síðani vit eru ikki hálvtrýss ár aftur í tíðini vit eru í nútíðini og so kan mann siga hvør er so broytingin hvør er broytingin visi vit fara aftur til trýssini tá eg var smádrongur og til nú hálvtrýss ár seinni so mugu bara siga tað at vit hava eitt annað samfelag

h tað er bara veruleiki tað kunnu vit einki gera við men ein veruleiki her tað er tað at tað er eitt øgiliga stórt matspill tað kunnu ikso ikki renna frá so ver bara spurningur hvør hevur ábyrgdina hvør hevur ábyrdina avsmavtspillinum og so kunnu vit siga tað eru tey sum framleiða matin ella tað eru handlarnir og sovíðari men men eg haldi tað tað er vit fyrst og fremst sjálvi sum kunnu vera við til at at broyta hetta her eg havi onkntíð hugsað um tað teimumtá imum lið til tað stóra kalda borðið onkustessi so hugsi ga altso hvussu nógv man fara til spillis av hasun her eg var einaferð á ein an krússkipi altso eg eghavi aldrin vitað sovorðit altso eg eg hugsaði bara hvussu nógv ferð til spillis av hasun her kvøldið var liðugt og og og borðið tað var g ikki meir sett á tað næstan kvøldið eftir var eitt spildurnýttborð eg rokni ikki við taðva tað sama og eitt øgiligt matspill hugsi

hetta uppskotið leggur upp til at vit skulu hava eini ei samskipara og eg veit ikki akkurát um tað er tað rætta men eg haldi thttar ett spennandi uppskot sum kemur í vinnunevndini yvirst onga løtu í at at sambandsflokkurin eisini kemur at geva t eina góða og positiva viðgerð um tað er akkurát tað rætta tað tað veit eg ikki akkurát men at seta fokurs á hetta tí eg haldi at á ið teir tosa um matspill so skal tað vera akkurát sum í ferðsluni tað var ein nullhugsjón tað eigur einki at fara til spitlis tað skal vera okkara mál so fór tíðin takk fyri

sjálvandi er tað ein umhvørvistrupulleiki tað at mann framleiðir so nógv meira enn mann hevur brúk fyri at man brúkar lendi mann brúka taing mann brúkar arbeiðskraft man brúka frakt mann brúkar framleiðslu av innpakningi og mann brúka smateriali og mann skal frakta og mann skal koyra fyri síðan kanska at koyri skrell og aftur at brenna og koyra og sovíðari so tað er sjálvandi ein onn ringrás og sjálvandi skulu okur hava tað fokusið at allar vørur skula vera í einum ringbúskapi har tær verða gagnnýttar so ofta sum sum gjørligt og blíva við at vera til nettu upp á einl annan máta tí at avfall ella skrell er eisini kann eisini vera ein resursa sum mann kann brúka til nakað

tað sum mann kanska fekk fyrr at eta bara jólum kanst tú fáa hvørja vikent nú ella hvønn dag næstan tú tú vil so her hent okkurt okur eru kanska eisini ímillum fyrsta ættarlið yvirhøvur á glótini sum hevur havt óavmarkaða atgongd til mat

at mann brúkar tann mat sum mann hevur soeisæð sum líkis sum gjørligt fer í skrell og tí haldi eg at at eg hopi at okur fara eisin at taka undir ið hesum uppskotinum okur hava eisini brúk fyri eina hugtborðsbroyting og til dømis tað at gera kanska et sindur minni av mati altso tð er ikki neyðugt at tað loypur av til trý fýra fólk hvønn einasta dag í hvørjum einasta húsi tað kann mannlæra nakað av og visti mann so ella tað brúka restirnar til dømis sumann hevr verið vanur við at hita upp aftur alt tað men generelt at gera minni ttað er tað eina og kunna gera og kunna leggja okkum nógv meira eftir at framleiða meira og brúka tær vørurnar sum eru í økinum soleis at mann sleppur undan allar fraktini og øllum tí sum ein framleiðsla eisini hevur við sær og eg trúgvi eisini tað at tað eru nógv fólk sum eisini eru til reiðar til at betala eitt lít sindur meira fyri eina vøru sum er framleidd í nærøkinum heldur enn at betala kanska sama prís fyri eina størri mongd har helt ho fyriskrell so ofta handlar tað ikki bara um pengar tí at ævisti mann sigur at ein riðingur fyri skræll so fær eisini ein triðingur av innkeypspossanum av teimum pengunum tú er brúkt í skraell so at tað handlar eisini um hugboðsbroyting sum tað er nú so er ta kommunurnar sum taka sær av rusknsavningini so tað etta her í hvørfalli nakað mann eisini má umrøða við tær men tað er nógvar kommunur sum farnar til at skilja er byrjar upp á tað mann tekur tað lívrunna frá eg eri í einari kommunu sum ger tað tað hevur ein stóran týdning tí tað ger øki um tilvitið man blíva meira mán hugsa betur um hvat mann koyrir í skræll og mann vil hava so lítið í tí posanur sum hevur høvur gjørligt h og so ætlari at fortelja frá einum uppskot einum einari verkætlan úti á landssjúkrahúsinum har mann eisini arbeiðir velja minkað um matoysl men nú haldi eg tíðin er farin tíverri men tað verður gjørt nógv nógvastaðni og tað skul sjálvandi halda fast í at
takk fyri takk fyri tað er ein viðmerking komin frá hervøru
polstóttir ger so væl takk fyri eg helta var hertsigur stember kom in á ather at ella kanska fyrsta ættarliðð sum hevur ótærnaða møguleika til at fáa mat á borðið sjálvandi ikki øll men men tey ættarliðini sum koma aftr á mæg eru eisini tey fyrstu ættarliðini í heiminum sum koma hava verri fíggjarligar umstøður enn foreldrini hjá teimum so at vit hava havt eina gongd í samfelagnum sum gongur uppeftir meðan hon nú fer at ganga kanska sagnera ella ganga niður eftir fyri komandi ættarlið eg hugsi at at matspill eisini at stórt matspillur eisini orsakað av at vit hava eitt samfelag sum mæli er øgiliga skjótt runt vit hava næstan ikki tíð til at sita við borðið tí hugsa vit heldur ikkiplanleiki heldu ikki líka nógv hvat vit keypa inn og hvat viti borðreiða fyri familjuni tí at familjan siðslepkið rundan um borðið og tí er tað ikki ordiliga strukturur í gerandis

stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja máltíðin handlar um øgiliga nógv annað enn mat og tað er øgiliga viktigt fyri trivnaðirn en familja eta saman og øll tey tingini og okur hava ein stórur partur av teimum sum vaksa upp nú hava havt óavmarkaða atgongd kann man siga til mat men kanska verri umstøður í nógvum øðrum hetta e kanska eisini fyrsta ættarlið sum næstan ikki kann liva av at tvey fólk arbeiða so so tað eru nakrar broytingar sum sum henda í í hesi tíðini sum okur mugu hvørfall tora eisini at
takast um takk fyri takk fyri tað næsta at fáa orðið verður eyðgunn samuelsen
ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja vit eg haldi vit viðgera eitt øgiliga áhugavert uppskot um hetta her við at seta á stovn hjá ingilein didreksen strøm um við at seta á stovn áei matvøru í banka og at seta ein samskipara at taka sær av h særi verkætlanini ø vit eru hvussu er nøkur inni her rokni eg við sum hava upplivað eina øgiliga stóra útvúkling innan fyri hetta her við mati og atgongd til mat og vælferð í heila tikið eg minnist og eg rokni vi fleiri onnur við mær hava eisini nevnt hetta her við at tá ið alt mátti fáast til høldar og at mann eitt her við at upphita mat og mann ikki hevði mann hevði ikki ikki so nógvan mat og til í dag har vit simpultenn síggja at í okkara grannalondum har er tað kanska hundrað og áttaoghálvfjerðs kilo av mati per persón sum fer burtur so at at koma til ta stóru vælferðina sum vit nú eru komnin ein stórur partur av okkum tað er ein øgiliga ógvuslig útvúkving sum er henda upp á stutta tíð og samstundis so vita vit tað at tað eisini eru fólk kanska fleiri og fleiri sum ikki hava hava hesa atgongdina sum vit onnur hava tí vit vita at tað eru fleiri felagsskapir sum arbeiða við hesum her við at koyra mat út til fólk sum ikki hava fíggjarligar umstøður til at fáa nokk av mati og tað eru nógv arbeiði sum verður gjørt innan fyri tað og vit vita eisini at tað er forrætningar sum summar forrætningar kanska enn blaka alt vekk men aðrar eru byrjaðir byrjaðar at vera vera ein partur av hesum her í tí smáa og og og eisini aðrar eru farnar inn á hesi her tilboðini har mann ikki hetta her við at selja eitt og eitt ting ikki tað tú hevur tú er noyddir at keypa fimm ella tú er ikki noyddur meðan mann keypir fimm tí tað er bíligari og so blakar man tvey av teimum fimm tingunum vekk og so víðari øhtað sum eg haldi kjakið verið eitt sindur um í dag tað er verið hetta her við ikki at køðva tær eldsálirnar sum hetta her við at seta ein samskipara sum uppskotið sigur ikki at køða tær eldsálirnar sum eru og tað skal kanska ikki takast frá tí privata intiativinum og so víðari eg haldi ati sum eg nevndi at tað eru nógvir felagsskapir sum leggja stóra orku í at arbeiða við at býta mat út til fólk sum hava brúk fyri tí til dømis og at seta fokus á matoyst men visti mann hugsar um tar sjálvbodnu felagsskapirni so hava tæir oftani øgiliga nógv mál tær vilja arbeiða við men avmarkaða orku tað er ikki neyðugt at at tað er ein almennur stovnur sum tekur sær av hesum her men tað hevði vælborið til at gjørt eitt kanska eitt gott samstarv við teir felagsskapirnir sum longu frammanundan arbeiða við hesum her uppskotinum sum líkist matvørubanka eg veit eg havi verið og vitjað onkran felagsskap tá ið eg var landsstýriskvinna í almannamálinum sum nettupp tosaði sum hevði eftr við mat eskjun og sum tosaði um at mann hevði ynskt ar matvóru bankað leingi sum mann ynskir kanska onkran sum eg toghaldari onkran sum tekur um endani so at hetta her kanska kemur enn ov longur út um landið tí at so vítt eg veit so er tað er tað ikki allastaðni í landinum r har har hendan her hjálpini ella røkkur tí at mann hevur ikki orkuna til tað og vit hava jú eisini sovorðið sum at vit stuðla ymiskum feløgunum við mann hevur stuðulsjáttanir á fíggjarlógini har mann stuðla feløgunum sum gera ymiskt sjálvboð í arbeiði tað hevði væl borið til at kanska fingið eitt samstarv við onkran av teimum felagsskapunum sum longu nú standa fyri hesum her at tey fingu eitt lítiðsindur meira av orku so at teir kanska kundu verið tann samskiparin sum stóð fyri hesum her og tað haldi eg hevði kundi verið eitt eitt gott dømi upp á samstarv millum sjálvbadnarfelagsskapur og tað almenna uttan at tað bleiv ein stovnur púra óneyðugt at tað bleiv ein stovnur men eg haldi vit øll høvdu høvdu havtgleði av at tað var onkur sum sum líkasum kundi lagt lað á og og fingið hetta her upp á staðið runt um í øllum landinum tí oltani er tað í einum stað og so leingi mann hevur orku til tað so kanska orka minkar ella tað kemur fokurs og okkurt annað so hevur mann ikki orku til tað sum p á tann mátan kundi mann saktans havt eitt produktivt samstarv millum tað almenna og tað privata og fingið tað upplýsandi partin eisini við tí at r eg haldi stórur hugburðin haldi eg upp á nógvar mátar ikki feilar nakað tað er stór áhugi millum nógv fólk at hetta her við at vit ikki mugu blaka burtur og so víðari og so at mann kundi fingið nakað burtur úr tí takk fyri frú forkvina

ja eitt áhugavert kjak í dag sum hevur verið um uppskotið hjá ingilin strøm uppskot til samtyktar um at seta á stovn ein matvørubanka tað sum fekk meg til at taka orði tað var kanska fleiri av teimum hugleiðingunum sum hava verið her í dag at føroyingar hava jú gjøgnum tíðirnar lagt nógv fyri at skanta at brúka alt til mattuna sum til ber sjálv eru ú uppvaksunii við at vera við í slækninum um heystið og føroyingar hava brúkt alt á seyði líta frá innvølum til nevembur til enda rukkulakk og sovíðari at mann mann hevur brúkt alt tað sum sum kann fáast til høldar á seyðinum og at at brúka tað so skynsamt sum yvirhøvur til ber tíðirnar broytast og tíverri kanska ikki altíð til tað betra tað gav av at býta fyri nøkrum árum síðani tá ið eg sat sum landsstýriskvinna tá ið búfólkini á hamragarði skuldu eta uppaftur hita og tað var kanska meira politiskt her inni at fólk blivu ó tí at nú skulu okkara gomlu kanska mann siga noyðast við at fáa uppaftur hitaðan mat í staðin fyri tað allarbesta og lat tað bara vera púra greitt at sjálvandi skula okkara gomlu sum hava lagt lundnar undir hetta samfelagið fáa tað allarallarbessta men tað sum var eitt sindur undarligt í allari teirri diskussiónini tað var at tað var kanska meira her inni í hesum tingsalinum at tann øsingin fór fram tí tað gomlu hildu faktist tað var ordiliga deiligt at fáa uppaftur hitaðar frikadellur ella uppaftur hitaða uppaftur hita knettið ella hvat tað nú skuldi vera tí tað hava tey verið von við og tá ið mann nú hevði útgerðina á hamragarði við øllum alskyns viðurskiftum inni í køkinum við við við kuldaskápi so víðari so var tað ikki nakað forgjørt í tí í dag trúgvi eg at tað hevði sikkurt verið sæð eitt sindur annaleys upp á tað tí tað er kanska blivin meira inn í tíðina í dag at nú skal mann gagnnýta tann matin sum nú eina ferð er og og gagnnýta hann so so skilagott sum til ber okur síggja sjálvandi eisini broytingar mann hoyrir frá nógvum familjum nú undir korona at tær hava verið betri til at gagnnýta tað tann matin sum hevur verið heima við hús tí mann jú ikki skuldi fara til handils alla tíðina at tað er onkursvegna ein ávís hugborðsbroyting sum aftur vindur upp á seg í førloyum so manglokur tíverri hagtøl um hvussu veruliga støðan er við matspilli og hvussu nógv hvussu stórt v átí er í býtunum av burturkastinum sum er er mætur men visti mann hyggur eftir tí í heimshøpi so sigur mann runt rokna at ein triðingur av matoysli tað tað er tað er tann synstørsti syndarin av av cotwey so við tað at mann kann broyta eitt sindur við við matinum og gagnnýta hann eitt sindur betur so eg má sjálvandi eisini við til at minka um seotveyútláti í danmark sigur mann runt roknað at tað eri sirka fimm hundrað og fjøruti tons av mati sum verður koyrdur burtur og tað er nokk so áhugavert í danir hava jú gjøgnum tíðina verið nokk so ófør at bæði at skilja burturkast og eisini at at gagnnýta gagnnýta tað betur men mann plagar at siga at tey tølini sum sum eru tey donsku tey plaga nøkulunda at vera nøkulunda tað sama her heima í føroyum tað býtu lutfalsliga býtið so tað tað er hvørfant nakað at arbeiða við og eg vil bara siga til uppskotsstillarin at t eg haldi het tað er eitt rættiliga áhugavert uppskot sum er lagt fyri ting í dag sum eg haldi at okur skula skula taka væl ímóti og nú fer tað sjálvandi í vinnunevndina til viðgerðar og eg vænti eisini at okkara umboð í vinnunevndini fara at síggja jalið upp á hetta hetta er nakað sum liggur í okkum føroyingum at at gagnnýta tað tilfeingið sum okur hava um tir seyður ella fiskur ella hvat tað er so hetta burdi verið beint til høgra beinið stóra takk
fyri frá forkvinna takk fyri at hann kanska til vinstra beinja eisini ein viðmerking frá siðu

og tað sama tá ið tú framleiðir at tú ikki framleiðir meira enn tú kanst selja til tann sum skal móttaka og tí kann tað vera rættiliga undrnarsamt at mann sær at tú r so stórar nøgdir av mati sum sum fara til spillis og tí er er tað eingin ivi um at eg haldi hetta her er eitt eitt eitt fínt uppskot og eg haldi eisini at tað er øgiliga gott og og og neyðugt at taka eina sovorðna diskussión og at arbeiða við víðari við at fáa broytt hesi viðurskiftini nú hevur tað verið er tað komið nógv fram altso vist mannhyggur eftir frá frá gamlari tíð so ella rávi pyrki at fara so langt aftur í tíðina men fyri fyri fyri nógvunakrað nógvum árum síðani tretivu árum fjøruti árum síðan og so var tað mann kann siga at tá var tað nokk so vanligt at tú hevði tað sum mann kallaði fyri fyri gerandismat og sunndagsmat í dag vil eg siga tað at vit eta sunnudagsmat hvønn nú havi eg eisini verið í tí støðu at verið ein partur av innheintingarskipanini hjá til dømis irf oghar sá man faktiskt ótrúliga nøgdir sum blíva koyrdar burtur serliga av føroyskum mat og tað sum vit síggja í dag er kanska við at broyta stann vegin men nokk so stórar nøgdir av altso nógv brúkar bara krovi í einum segði og restina at koyra tað vekk og og og og tað sámar nokk so nógv av og man undraðist rættiliga yvir at tað blivu so stórar nøgdir koyrdar burtur tí tað sum án var vanur við var at alt tað bleiv tikið upp og leiv tilvirka upbleiv etið so at tað er er er men eg haldi allíkavæl at tann trendurin vstú næst at siga tað soleðir nær hann er í ferð við at broytast hvar fólk er farin at brúka meira aftur av av tí vøruni sum tey sjálvu skapa og og framleiða og at mann hyggur betri eftir men sum uppskotið eisini sigur tað er óhugnaliga nøgdir sum fara fyri fyri sjeyti samtíðis sog vit síggja at ein stórur ein ein ein partur av verðini doyr í hungri tí tey ikki fáa mat eitt annað sum kanska kann vera nokk so stuttligt at nevna sum eg trúgvi eisini er við til tað tað er tórum ð at tnermarer tað blívur kanska meira brúka tú tað og tað sum vit kenna til frá tað sum vit tey allarflestu av okkum tað er sjálvandi tað at tá ið tú beginti at fara til arbeiðis so fekst tú pengar sum vóru sum tú hevði millum millum fingrarnar og í dag er tað blivið soleiðisnar at tú hevur bara eitt visakort sum lbara leggur ímótir og upp á tann mátan í veruleikanum ikki finnur útav ella t tað er kanska lættari at keypa upp á tann mátan lættari at brúka og tá kanska tú keypir meira óneyðugt men tað er so sjálvandi nakað sum er hoyrir tíðini til og men sjálvandi lættar tað blívur nermari er tað at at brúka og meira verður brúkt so frú forkvinna at tað er eg haldi eisini at hetta her uppskotið er hetta eitt gott ugpskot so er bara spurningur um hvussu skipatúta nú verður tað sagt at mann kal hava ein samskipara til hetta her men tað sum fekk meg at taka orðið í tí tað er fyri tað fyrsta at eg haldi hetta er er umráðandi eg haldi tað er komið øgiliga nógv gott fram í orðaskiftinum at atfaktiskt undrist eg yvir at tað blívur so nógv flutt inn tá mann hugsar at alt tað sum tú flytur inn skalt tú keypa og so stórar nøgdir eru eftir sum tú ikki so selur tí tað vil siga at vist tú keypti minni inn og seðlir tað sama sum tú gjert í tað so hevði tú sjálvandi havt eina størri vinning
takk fyri takk fyri tann næsti røða verður hennrigold
ger tað eitt sindur trupult at vinna á tí t at tað tað verður koyrd nógv vekk alt skal verða nevnt k nei mann mann mannmn mann leggur so upp til at ladskararnnevnt okur síggja ta sum okur sum arbeiða inni í hesum húsunum her at rundan um her renna fólk øgiliga nógv um mitta mitta degi at fáa sær fatur í onkurin er tað fyri at sleppa inn á oksa hvar ið okkurt verður selt sum er nevnt tað skal eg bara fyllast uppá og tað skal helst vera so nevnt at mann næstan ikki sleppur at tyggja teg men sleppur frá at hyggja teg tá er tað uppaftur betur er nakað annað visti mann visti mann sleppur frá at hyggja soleiðis er tað glið við nú ja men hetta er hetta er alvorligt altso svsti mann fær aftur ttaer hoprest at snakka um míni míni uppvekstur ár hvar ok sóu eg gjanglaði gamnanátar og sovorð sum man ja men tað var soleiðis nar at visti úku ikki hevði nakrar døgara sunnu í dag so fór pápi mín vesturey og plafaði fýra nátirnar niður og so sótu ykur við teimum sunnudagin og óti tað var ein sunnudagsdøguri sum heðin sagarias nevndi at tað var fyrr var stórur munur á einum sunnudagstøðurða og ein vanligum døgura í grønlandi ið línubátinum fyrr einasti einast munurin mann kláraði at finna út av hvat ið degir var tað var so attá ið sunnudeguð var í línubátini tá hevði okur ein annan leiðis døgurða enn aðrar dagar og frukt omaná tá visti man ókey sunnudagar í dag ja ver tað var tan einasti dagurin mann hevði líkasum pailingvið av tí at mann hevði ungu dressur allir dagar vóru líka sum so men kjøt og frukt omaná tað var ein núø tá ið man nú ver ligur í hesum her tómi pitkja pitsaeskjunum hvar ið tað eru retkjur og stáplar av tólmum pitseskjun so er tað ein kolusalur munur á okra okra ungu fólk hvat hvat tey hugsa ig eg trúgvi at tað verar veinskiligt at koma burturúr hesum her visti tú ikki kemur frá tí yngra endanum av tað nyttar ikki at eg og aðrir beginna at megla um at at nú skuldi eg ikki eta hetta nú skuldi ikk geta hatta tað má vera atí yngra endanum av at tey finna út av at leggja eit lítið sindur um ikki ikki ikki koppa alt ov høvdið men at leggja eit lítið sindur um tí at at tað ber til visti mann hugsar um

ø okur hita jú uppaftur sum onkur er nevnt eg haldi magnus rasmussen eisini verða inni á tí at tá i mann hevði fisk til døgurða ein dag so hevði mann so ofta s uppaftur hitað at kvøldið eftir fyri at at at fáa eitt sindur av avveksling í serliga vetur um tað kundi standa í kjallinum eina løtu nú hevur mann jú frystiboksur oeg má viðganga tað at eg føli meg onkuntíð tá hæstar degi tá i nummar tvey erla nummar trý frystiboksin lokið knaplt nokk sleppur niður á

men men men men soleiðis hevur tingini verið og tað er ein onnur tíð okur liva í hvussu gurvendeni tað havi eg ringt vir at síggja atso tað er tað eru øgiliga nógv ung fólk tay vita slettikkihvat brýtaran av vegginum er til altso at sløkkja ljósið við til dømis teg hava ik eg annað seg um tað at mann sløkkir ljósi við enar bryddaravegginum sum okur onnur ikki kunna fara og farbí altso okur kunu ikki ganga frábíari brýdar ottan á trýstogan og sløkkja um tað pjøvust ikki bjøðist sigur so nakað heilt annað men men men soleiðis e er er er tað man er vandur upp við tað og og okra eftirkomári taðhvi eg gang e ikki so høgt upp í um m ein pera lýsir nakrar tímar meira ella minni enn tú brúkar tær sindaliga lítið visti mann kann siga tað soleiðis tær tað tað sum

er blivið enin ein onnur mentan og og tey eru á skúlum hvar ið tey fáa tingini serveraði gott nókk við at betala lakar króli ta flestu men men tað skal verða nevnt alt hetta her við at tað skal verða nevnt eg veit ikki um um mann kemur burtúrti aftur eg ivist í um um um um tað vendist aftur

ger so væltakk fyri frú forkvinna eg kundi barat hugsað mær nú líka t taka orðið til endans og takka fyri eina øgiliga góða og jaliga móttøku av hesum uppskotinum til samtyktar eg haldi at kjakið hevur verið gott og fevnt um nógvar partar av hesum við matoyðslu vit hava komin inn á hvussu tað kanska kann kallast eitt etiskt mál at vit ið í okkara parti av heiminum hava ovurstórar mongdir av mati meðan aðrir partar av heiminum kanska í størri mun framleiða hendan matin til okkum og vit so brennan aftan á meðan tey hava minni og eisini í okkara egna samfelag at tað eru fólk sum ikki fáa endarnar at røkka saman meðan matvøruhandlar koyra hendan góða matin burtur uttan at lata víðari tað er komið nógv inn á hetta her tað ella t um eldsálir og har vil eg eisini bara vísa á at við einumsamskipara visti mann setir hendan her samskiparin sum sum vit leggja eg leggja upp til so kann tað vera ein hjálpandi hond til hesar eldsálirnar sum longu eru eru her tí at vit mugu ú eisini syrgja fyri at hesar eldsálirnar sum ger eitt øgiliga stórt arbeiði í dag ikki ikki brenna út og tað tí kann mann kanska ja leggja teimum ikki leggja teimum lunnar undir mn hjálpa teimum við at halda fram við hesum hesum arbeiðinum sum tey gera tað er ikki sum eygun samuelsen ætlanin segði ætlanin at mann skal seta ein ein stovn ein matvørubanka stovn tað er heldur ein samskipari sum skal fáa hetta glíða eitt sindur lættari eg haldi vit eru eisini komin øgiliga nógv inn á hesin her við munin á nú og fyrr at vit liva í en onkrari okkurt slag av ovirflóð vit brúka meir enn heimurin kann bera bæði tá tað kemur tiltilfeingi mat men eisini tá tað kemur til útlát at vit so bara brenna hetta tilfeingi tá ið vit tá ið vit so hava hug til tað og at vit hugsa okkum rættiliga lítið um eg haldi at øll í dag hava verið forfard av hesum tølunum sum vit bera fram at tað er ein triðingur av heimsins mati sum renreint faktiskt verður brendur og at tað er ókløkt og óføroyskt at blaka góðan mat vekk fleiri eru komin inn á etta her við hvussu mann gagnnýtti allan matin fyrr og tað kemst møguliga eisini av at vit í dag í stóran mun síggja okkum sum nakað sum er uttan fyri náttúruna heldur enn nakað sum er í samlógi við náttúruna og í náttúruni at vit taka ikki atlit til tað tá ið vit eitt nú eta mat ella selja matvørur í einum í einum handli at vit hava einki problem við at eta kylling til døgurða men vit vilja ikki drepa ein høsnarunga so har er okkurt sum ikki heilt hongur saman hjá okkum eg sigi ikki at alt var betri fyrr men eg haldi at hetta kjakið í dag hevir víst at tað er eitt eitt ja at tað er í øllum førum øgiliga stórir partar av løgtinginum sum taka undir við at at vit eiga at tosa meir um matoyðsl og finna útav hvussu vit í nógv støri mun mun enn vit hava gjørt kunnu koma tí til lívs so eg ivist ikki í frú forkvinna at hetta her málið fær eina góða viðferð í vinnunevndini og og víðari her í løgtinginum
haja takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og hetta løgtingsmálið sum snýr seg um at seta á stovn matúrubanka tað verður nú beint í vinnunevndina næsta mál á skrá er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogfýrs tjúgugtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgdslóg um toll atgongd til ferðafólkalistar tillaging av tilverandi mannagongdir bygnaðn á takx og umsiting av tolløkinum reglur um innheinting og panting laga tollsatsir til handilssáttmála millum føroyar og es og annað og eg skal biðja um framsøgufólk ja tað verða fyri fólkaflokkin jákup mikkelsen og fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri tjóðveldið pállareynatúgvu og fyri framsókn bjarni kárason petersen og tað var fólkaflokkurin við jákupi mikkelsen sum fyrst fær orðið
gersovæl takk fyri frú forkvinna hetta er eitt uppskot har i sum mælar til broytingar í tolllógini og hóast uppskotið er við øllum tvey hundrað og sjeyoghálvfjerðs síður langt so er tað kanska ikki so øgiliga nógv bein í hesum uppskotinum øhóast tað eru týðandi broytingarog tað sum fyrst kann nevnast er at tollhaldið fær atgongd til ferðafólkalistar hjá flutningsfeløgnum at tað verður skipað við kunngerð tað hevur verið nógv fokus á serliga tað tann vandan í at tað koma óynskt stoffur til føroya og at tað er neyðugt at vit skapa so góða so gott undir arbeiðini hjá tollaranum og hjá tí valdunum at tryggja at vit verða spard fyri at tað kemur koma óynsktar vørurin og tí taki eg fult undir við júst hesum at tað verður gjørt og sum vit hava hoyrt so er taks ógvuliga væl nøgd við at mann fær gjøgnumført hetta og at tað verður skipað o kunngerð í hesari lógini er eisini gjørt tað at tollu vøruskráin verður lýst sum skjal í tolllógini og løgtingslógum um totsassur úr gildi tað fer at lætta um tann partin í sambandi við eventuellar broytingar tállsassirnir verða eisini lagaðir til eitt broytt handilssáttmálan við føroyar og es og til handilssáttmálan millum føroyar og stóra bretland og so er tað eisini eitt uppskot um ati tollvaldið kann eftir uppskotnum krevja at skip sum sigla í føroyskum í føroyska tolløkinum leggja bryggju tá ið tollvaldið ætlar at kanna skip og í samband við broytingarnar í handlshátnanin við føroyar es so verður ikki so nógv gjørt burturúr akkurát tí partinum har ið mann kemur at lata es at fáa loyvi til at innflyta fjøruti tons av seyðakjøti í einogtjúgu tveyogtjúgu og so tá ið vit koma til trýogtjúgu so økist talið upp tilfýrs tons sum kemur inn avgjaldsfroyst sum eg havi skilt so er mótsatt hava eg fingið nakrar broytingar í samband við útflyting av ali fór men eg kundi gott hugsað mær at fingið sindur meira at vita um hetta her og um ikki annað so tá ið málið kemur í íí fíggjarnevndina soleiðis at vit í teimum hoyringunum kunnu fáa staðfest akkurát hvat er farið fram har tí at tá i man beginnur at forhandla um at økja um innflutningin av tollfrøum vørum og tað máfarast fyri so so vóni at tað er ein samanhangur í at vit fáa líka nógv burtur úr teimum forhandlingunum sum es fær so eg haldi at hetta er eitt uppskot sum sum vit saktans annars kunnu fáa gjøgnumført og hetta málið skal fáa góða viðgerði í fíggjarlegdni takk fyri

ja takk fyri frú forkvina ja hetta er ikki smávegis lógaruppskot tvey hundrað og sjeyoghálvfjerðs síður tvey hundrað og sjeyoghálvfjerðs síður men eina tvey hundrað og hálvtrýss av teimum tað er altso ein vørurskrá koll vøruskrá og tað er millum annað tað sum liggur í hesum her uppskotinum tað er tað at mann framyvir tekur tað vøroyskan út so hon ikki stendur í sjálvari lógini hetta málið er nokk sprottið frá frá taks ið hvussuer hevur takk svent sær til fíggjarmálaráðið og sigur at her eru nakrar broytingar sum er neyðugar nakrar dagføringar sum sum fíggjarmálaráð hevur arbeitt við og hevur so lagt fyri okkum í løgtinginum tit sett upp í ikki færri enn tveyogfjøruti punktum og og í onkrum punktim eru fleiri broytingar so har eru nógvar broytingar nógvar broytingar men til dømis eru nógvar broytingar har eitt sum eitur føroya toll og skattstova tað skal broytast til taks hetta er so mikið gomul lóg at mann hevur ongantíð dagført tað at vit hava fingið taks og føroya landsstýrið verður broytt til landsstýrismaðurin so tað er nógvar sovorðhar púra eg veit ikki hvussu manskara esigur grundleggjandi broytingar sum faktiskt ikki hav tann stóra týdningin men tað sum eg hevur týdning í hesum her haldi eg tað er nakrar tað er hetta her við at fáa innlit í í hvør kemur til føroyar og at mann fær loyvi til tað nettupp fyri hetta her fyri hesum her við innlituu av av ólógligum tingum at at løgreglan kann hava eftirlit við hvør ferðast og teir hava greitt okkum frá onkuntí at teir royna at finna mynstur í tað kundu ikki vera har alla tíðina alt tøgnið men at mann so hevur tann møguleikan tað eurmann nokk havt fyrr men uppá eitt annað týspunkt so hevur mann mist tann rættin og tað er tað mann líkasum far inn aftur far beinleiðis inn í lógina eg haldi er faktiskt er nokk so áhugavert at lesa hoyringsskriv frá dateftirlitinum sum er altso tað er rímiliga positivt her og sigur tað at tað sumann hevur saknað tað er tað at tað hevur verið soleiðisnar at ásett er at landsstýrismaðrin kann gera reglur so tollvaldið kann fáa atgongd til hesa skipaninaha og tað havi teir mett verið í so leyst orða meni nú er tað soleiðisnar at tað skal vera beinleiðis atgongd í útgangsstøði skal heimyldast í lóg og tað er tað sum mann ger soleðsnar tað e ein lógarheimild og so verður sagt at sjálvandi so skal skal datuverndarlógin fylgjast og so víðari so eg haldi tað at her eru ymiskar aðrar broytingar men tað fara vit at taka upp í fíggjarnevndini og nógv av hesum her sær ikki út til at nakar n at vera í tað eru fleiri hoyringsskriv sum haldi eg tey peika ølltan rætta vegin at hetta er gott og tað er kanska tað sum fyllir ordiliga nógv tað er hetta her við at mann tæir møguleikar til styrkin um eftirlitið við tí sum kemur um flogvøllin og eisini um skipi og so eitt afturat tað er tað at mann at mann kann líkasum krevja at skip sum sigla í føroyskum tolløkinum leggja at bryggju tá tollvaldið ætlar at kanna skipið tað verður eisini felt í tollóguni takk fyri
takk fyri taðn næsti at røða verður framsøgmaðurin hjá tjóðveldi páll á reynatúgvu ger so væl
takk fyri forkvinnan hetta er eitti sum fleiri av undanfarnu røðarunm hava verið inná so er hettar eitt eitt nokk so sjálvsamt mál

og tað tað setir kanska spurnartekin við við okara førleika her inni í húsinum og kanska eisini setir spurnartekin við um mál av slíkum slagi sum hetta eru egnaðir til at hava orðaskifti um tí í veruleikanum er hetta nokk eitt av teimum málunum sum nógv onnur størri mál sum koma fyri tingi har ið vist vit skula verða heilt ærligt vit kanska ikki kenna okkum alt for trygg sum tingfólk í viðgerðini av

forkvinnan eg fari at loyva mær at hugleiða eitt lítið sindur í sambandivið hetta hettar uppskotið tað at leggja skatt á ella tolla er ikki er ikki er ikki nýtt kanska tann kendasti tollarin í heimssøguni er cakaus og tá ið jesus kom til jeriku so so so varð sakaus ein av teimum sumsum í hvussu sver vildu síggja hvør ið jesus var og uttan at gera meg altíð bíblikølunam so

ja okara sakaus kaman kanska siga at jørgun niclasen er

ella um j legitimeraði toll sum sum ein máta ati at fíggja samfelagið tásinn tað er ein nokk so stórur fylosofiski spurningur í veruleikanm altso er tað tað at leggja toll á

sum sagt er hetta eri gamal lestnaður vit kenna eisini oyrasundstollin summ sum danski kongurin kravdi inn frá eg veit ikki iutólv hundrað og oghálvtrýss tólv hundrað og hálvfjerðs og heilt upp til upp til seytjan o átjandu øld har sum mann brúkti tað sum eini eitt eitt gjald kann mann siga fyri at fyri at sleppa at brúka eina eina siglingarleið eit

og vit kundu tikið kundu tikið fleiri líknandi dømi upp á har sum vit har sum vit onkursvegna fyri at halda okkum yvirfyri yvir fyri tollið sum ein ein ein rættur ella ella møguleika vit hava fyri at at ríka okkum upp á upp á onkran máta s antul sum samfelag ella sum einstaklingar

fyri upp á nógvan mátar er øgiliga lítiðsvert og spurningurin er eisini um vit ikki áttu at brúkt hetta er høvi til at fingið einfalt gjørt okara fatan um hvat tað er at tolla og skatta eg haldi eisini ta er eitt sindur harmiligt ati at vit tá ið vit hava eina borgarliga stjórn at mann ikki fær eitt eitt eitt greiðari útspæl í mun til tann umsitingarliga partin tað er einkin ivast í at at tollur og skattir ikki skulu brúkast í størri mun enn enn enn allarhægst neyðugt og tað kjakið kanska mangla vit í í her á tingi elli í føroyska samfelagnum sum heild tað tykist sum at vit bara uppbyggja skipanir sumvaksa blíva meir víðfevndar uttan at vit seta tann grundleggjandi spurningin við um vit halda tað er rætt ella rímiligt at brúka tann rætt sum vit onkursvegna hava fingið

er einki iva íð at vit taka undir við tí partinum sum av hesum uppskotunum sum sum snýr seg um at gera kunna gera toll eftirlitið betur serliga í mun

hjá myndugleikanum til at at handfara tey viðurskiftini men sum heild haldi eg tað hevði verið ein høvuðsuppgáva hjá hjá okara cakaouðsi okara yvirtollara ella landsstýrismonninum í fíggjarmálum at fingið einfalt gjørttollingina sum heild tað er ein ómetaliga stórt kompleks sum tú skalt fyri athalda teg yvirfyri bæði sumsum privatpersónur men eisini sum vinnurekandi og tað er einki ivast í at tað hevði verið nógv vunnið fyri allar partar ikki minst umsitingarliga um vit fingu

so frú forkvinna hetta her uppskotið tykist tykist ikki ræðandi kanska eitt sindur ræðandi at allir hoyringspartar eru so øgiliga samdir ella slett onga viðmerking hava tað er bara dátueftirlitið sum yvirhøvur e viðmerkingar og tað kann kanska fáa ein ein rættvendan tingmann at at at hugsa er tað er tað nú í lagi tá ið so mikir nógvir hoyringspartar einki av at siga hinvin kann tað eisini vera tað at at landsstýrismaðurin í sínum arbeiði rakar so mikið rætt at at eingin annar hevur annað enn enn bara lovaorð yvir fyri uppskotinum

umrøðuna ella viðgerðina í teimumlitríku røðunum her á tingi men er eitter í høvuðsheitum eitt eitt tøkniligt mál sum sum sum fíggjarnevndin eigur at hyggja val nærri eftir sum heild forkvinnan so eru vit sjálvandi positivt fyri at viðgera hetta málið í fíggjarnevndini men tað er einki ivast í ati tørvurin altíð er á at at royna einfald gera skipanir vit vita tað at nógv av tí sum hevur skattir og avgjøld at gera kemur inn sum athógloysnir av einhvørjum einhvørjari serligari orsøk og tí er tað kanska meira upplagd at mann fær viðgjørt kanska fær ein reform av okkara toll og skattaskipan har sum vit fáa fáa eftirhugt og ikki minst gerandis gjørt okara forrold til tiltolleskatt tí vit skulu jú gera lóggávu her á tingi sum er greið einføld og og skiljilið fyri tann vanliga borgaran og eg má siga tað at soleiðis sum tann skipanin hevur útviklað seg meir ella minni av sær sjálvum so er øgiliga lætt at vit sum lóggevarar gerast statistar í einum í einum leiki har sum vit í veruleikanum ikki vita hvat vit gera og tá eru vit so ella so sum fólkaræði í einum ávísum vanda og eg eg tori at siga tað at at at eg ikki kenni meg púra tryggan í hesum málinum øsjálvt um eg havi verið í politisku skipanini í langa tíð men eina góða viðgerðin skal málið so fáa í fíggjarnevndini undir øllum umstaðum

sum eg
fyrilaja takk fyri vinnan eg eri samd við sirustenberg at hasi viðurskiftini mugu hvussu lýsast væl øog tað verður altíð vera ein spurningur um at bæði at tryggja at mann fær gjørt tað arbeiðið sum mann skal gera sumsum tollmyndugleiki so væl sum gjørligt men samstundis eisini tryggja at at vit heldur ikki gera kan mann siga bygdbrátar samfelagið alt ov alt ov nærverandi vit vita sum er at at persónliga frælsið tað er tað er í hvussu so erur hótt í í í í í tættum av samfelagnum og og oog tað er hvussu er týdningarmikið at vit hava tað fyri eyga at vit ikki avmarkað frælsið sum frammanundan hevur hevur kamansiga hevur hevur trong kor í í í hesum her yvirvakingarsamfelagnum sum vit eftir hondini

biljustinusgtakk fyri frú forkvinna ja eg haldi pállarenatúgvu hevði fingið rættiliga nógv burturúr hesum uppskotinum og hann hugleiddi millum annað um tann kenda tollaran zakaus og hvat ið tað gjørdi við hann tá ið hann hevði møtti jesusi og so samanbar hann okkara fíggjarmálaráðharra við sakaus nú veit eg ikki hvørjum jørgun niclasen hevur møtt men jørgun niclasen er komin ein lítsindil somu niðurstøðu sum sakau so tað var tað at vissi hann hevði tikið for nógv frá onkrum sum vildi hann gjarna geva tað aftur sakaos gal vildi lovaði at geva geva fýra ferðinar aftur tað sum hann hevði tikið for nógv í hesum uppskotinum so vil jørgun niclasen lata fjøruti tons av seyðakjøti koma inn uttan gattháll til føroyar tað svarar til eini fimmogtjúgu hundrað seyðakrov sum føroyingar som kunnu fáa bíligari av seyðakjøti úr egs og stóraa bretlandi hvat heldur pollareynatigvu um tað

takk fyri eg haldi at um túbøtir um syndur tínar fýrfalt so er tú hvussu á rættari leið tað er einki ivast sí tað er eisini galdandi fyri fyri jargen niclasen sum má siga sær vera yvirtollari í okara samfelag tað hava tann tann iuaettin sum sumcakius hevði til hin spurningurin spurningin um hvussu nógv vitkunnu innflyta av eu kjøti til føroya mann siga tað eg var øgiliga skeptiskur við teirri teirri handilsavtalur sum vit fingu við eu í kjalavørðurni á alilóggávuni íitt sinni sum bjarnudjurhól langd fram tí eftir tí at eg var bangin fyri at at vit kundu blíva lítluibeiggi upp á so nógvar mátar eg haldi hvussu so at vit vit skelda føroyskum landbúnaði so mikið so mikið nógv fyri at tey heildu lívið í føroyingum í so nógv ár at vit hvussu ikki gera umstøðurnar hjá føroyskum lambúnaði verri enn gott er
tí takk fyri takk fyri so var hetta umfarið av tann næsti at røða verður bjarni kárasom petersen ger so væl
takk fyri frú forkvina h ja tað er eitt lógaruppskot sum ger nakrar broytingar í tollógini hetta erutt langt pdfskjal at lesa men tað eru kanska ikki allar allar síður sum eru eins viðkomandi øh tað eru nokk so nógvar broytingar í uppskotunum summar eru tøkniligar og í tann forstand eitt sindur óbetýðiligari fyri politiskaviðgerð men so eru nøkur ting sum sum hava politiskan sumstans o sum eisini eru eitt sindur prinsipiell h til dømis so ætlar mann at gera tað soleiðis at at taks kann fáa atgongd til ferðafólkalistar og tað er tað stendur at t fyri at fáa ella kunna hava nøktandi tolleftirlit tað kann gott vera at at tollvaldið fær betri eftirlit við at hava atgongd til ferðafólkalistar men eg veit ikki um um tað kanska er eitt sindur tað er altan líka itt sindur at gera inntrivin á privatupplýsingarhaldii eg eg veit ikki hvønn mun tað rakar tollvaldið hvør er umborð í øllum førum so haldi at hatta nakað má má útgreina er tørvurin átrokandi uppnær mann tað sum mann vil við at fáa atgongd til skránna og hvat hevur hetta merkja fyri persónsprivatupplýsingar so tað má mann fara inn at viðgera og visti tað er tað at hetta her við tí fyri eygað at at forða fyri smugling til dømis so kundi eg eisini tomt mær at vita eitt sindur meira útøkiliga hvussu mann kann brúka listan til at síggja mynstur hvat meina mann við hvørjum mynstur hvat er tað sum ger seg galdandi øh so er tað eisinitað mann setir listan innundir lógina tað hevur verið nakað sum hevur staðið sepperat og so eru nakrar broytingar afturat millum annað tillagingar í mun til sáttmálan millum haldssáttmálan el og es og føroya og sjálvandi eg nú er framsókn eini lítil flokkur og eg siti ikki í fíggjarnevndini orsøkin til at eg tók orðið varð varð varð a blandvar komið í skránna í dag so eg havi helds ikki havt tað neyðuga orkuna til at seta meg heilt inn í hetta uppskotið men óðansæð so er tað jú eisini onkursvegna nakað sum gongur aftur tí tað tá tað snýr seg um skattalógina tá teið snýr seg um toll og mvig tá teið snýr seg um dpultsskattaðar avtalur og altjóða samstarv fyri at basa hvítvask og hvat veit eg tá hava vit altso eitt alt alt forveikt politiskt apparat til at kunna yvirskoða yvirskoða tað yvirhøvur tá mann sumtingfólk ikki hevur serliga nógva at trekkja upp á fyri at kunna danna sær yvirblikk yvir lógaruppskotini tá blívur løgtingið eitt sovorðrt slag av stempulkontóri fyri uppskotum og broytingum sum eingin kennir avleiðingarnar av ella ella motivni handan otað er sjálvandi nokk so óheppið til dømis havi eg í hesum førinum eitt sindur ringt við at gjøgnumskoða hvat meiningin er sjálvandi eru nakrar dagføringar sum ikki hava tann heilt stóra týdningin í mínari verð at broyta orð og sovorðt og at dagføra tey hugtøkini sum vit brúka í dag í mun til fyrr men so er tað i sjálvandi eisini tær tillagingarnar sum verða gjørdar sum faktiskt hava hava konseítøkiligar konsekvensir tað dugir mann illa at yvirskoða og sum g segði í áðni haldi eg ikki at vit hava eit eitt nøktandi politiskt apparat til at behandla tey tingini o tað er ikki sermerkt fyðihetta her uppskoti tað er til dømis tá vit fáa lógaruppskot inn um hvítvask og dupultsskattaavtalur og so framvegis tá er tað fyri vanligt leikfólk púra ógjørligt at kunna gjøgnumskoða hvørjar implogatiónir tað hevur og tað fyri meg er eitt sindur ein ábending um at politiska skipanin er kundi verið meira professionell kundi verið meira kundi verið lyftað á eitt hægri støði soleiðis at mann fekk viðgerðirnar til at vera eitt sindur meira vera frægari fyri fyri okkum øll eg havi ikki so nógv at leggja afturat hesum her uppskotinum eg eg nú siti eg ikki ír fíggjarnevndini men eg vóni at mann fer eitt sindur í smálutirnar við hesum her hvat tað merkirítøkiliga h annars so havi eg ikki so nógvar viðmerkingar ul mál
takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsti at røða verður biljustinussen
gersætakk fyri frú forkvinna ja hetta her er eitt uppskot sum er frá fíggjarmálaráðnum og tað eru nakrar tillagingar og broytingar í tolllógini tað hevur verið frammi hvørjar tær broytingarnar eru og eg haldi at tað er serliga tann broytingin sum snýr seg um at vit verða noydd til at gera tiltøk sum hava til endamáls at basa rúsevnamisnýtsluni í føroyum og at verja okkara ungu ímóti tí alsamt vaksandi rúsevnamisnýtsluni sum eg fegnist um og eg haldi at júst hettar at mann nú gevur myndugleikunum møguleika til at fáa atgongd til ferðafólkalistar fáa atgongd til hvørji tey fólkini eru sum sum ferðast hvør tað er sum hevur keypt teirra ferðaseðlar hvar tey koma hvaðani tey koma og sovíðari tað kann vera eitt ógvuliga hent amboð í í stríðunum ímóti rúsevnainnflutninginum vit hava hoyrt um frá tingsins røðrapalli ja eg haldi tað var heindan forkvinnan sum greiddi frá tann eina dagin at tað komu fólk til føroyar og tey uppsøktu ávísar adressur í landinum bankaðu upp á tóku fólk út og hólvaðu tey av og fóru illa við teimum og so fóru tey áv stað aftur av landinum og eg haldi at tað er rættiliga óhugnaligt at tað skal kunna bera til í okkara landi

og tí fegnast vit í miðflokkinum ógvuliga nógv um hetta her vit høvdu eitt uppskot fyri nøkrum árum síðani sum snúði seg um at vit skuldu seta nógva styrkið av til at kanna hvørt tað einasta skip far sum kom í føroyska havn at vit skuldu hava mannskap runt kring allar oyggjarnar tá haldi eg vit kallaðu tað hassjhundar við førara men tað kann eisini vera í form av øðrum tingum tí tað eru so nógvir ymisk evnir sum koma inn í landið og tað evnir sum hassjhundar kunnu avdúka men teir kunnu hvussur í sín part tá varð sagt at tað kostaði altso tíggju tals vist tú ikki siga vistút ikki skuldu siga hundrað tals milliónir tað ivist eg nú í men eg haldi at kostnaðurin av at rúsevni floyma inni úr okkara land hann er so øgiligur eisini í pengum at vit kunnu saktans hugsa fyribyrgjandi við at seta pengar av á hesum økinum akkurát hetta uppskotið kosta kanska ikki tað heilt stóra men hetta er sera effektivt og hetta er hetta er væl hugsað at mann at mann eisini fangar hendan her tankan at fáa atgongd til ferðafólkalistar og at mann skal fáa atgongd til tey skipini sum liggja út fyri tær ymisku havnirnar í føroyum og at kunna kalla tey inn til kanningar tað er sera væl sæð so eru annars

eg haldi tð er á hugavert at greina nýtslumynstrið hjá hjá føroyingum altso hvat hhvussu eta vit kjøt hvussu gagnnýta vit seyðakjøt mín fatan er at føroyskt seyðakjøt verður í allarmestan mun brúkt til skerpikjøt og ræst kjøt meðan útlendskjøt tað kann vera íslendskt ella núocelendskt tað verður brúkt til at kóka til døgurðamat og til skynsakjøt og kanska onkur hongur hongir eitt sindur upp til til ræst men eg haldi at sum meginregla so haldi eg ikki at eg stór kapping ímillum føroyskt seyðakjøt og útlint seyðakjøt tí man brúkar tað til tvey heilt ymisk ting

tí taki eg undir við hesum at tað skal bera til at kunna fáa fatur í útlendskum seyðakjøti fyri ein laðarligari kostnað tí at hann kemur ikki hvussu í mínum føri og hjá nógvum øðrum ikki at hanga í hjallinum og kappast við tað føroyska seyðakjøtið sum hongur har til ræst ella turt ja so sum heild harra formaður so haldi eg at hetta er eitt uppskot sum hevur nógvar fleiri skilagóð ting í og vit fara so at viðgerta viðgera hetta eisini nærri í fíggjarnevndini og kanska vit fáa høvi til at greina onkra av teimum spurningunum sum eru reistir har
takk fyri ja so fær páll at reyna tykkum
fáa eina viðmerking ger su væl afyri formaður s held ein góð røða hjá miljutinussen men eg má siga tað eg eri eitt sindur meira skeptiskur enn miðflokkurin er í sambandi við innflutningin av europeiskum kjøti til til føroya vit vita sum er atføroyskur landbúnaður hevur stórar avbjóðingar tí ati onnur lond stuðla ómetaliga nógv teirra útflutningin av kjøti og um vit ikki hava stuðulsskipanum sum taka hædd fyri tí so er øgiliga skjótt at at vit koma í eina støðu har sum føroyskir matvørur framleiðarar vit hava ikki so øgiliga nógvar av teimum at teir at teir ikki klára at at kappast og tað er egeg haldi vit vit mugu ikki vera so bláøgd sum sum vit oftani hava verið íslandssáttmálin er eitt dømi hetda her er eitt annað eg haldi vit mugu vera meira verjukend í mun til at verja tær ta góðu matvørurframleiðslu sum vit føroyingar hóast alt hava veittokara egnu borgarum í nógv ættarliga

billjusstinussen ja takk fyrihra formaður altso eg má siga at tað hevði verið ófatiliga synd vissi tað hendi at føroyskt seyðakjøt bleiv útflutt tí tú kanst bara fáa skerpikjøt burtur úr føroyskum seyðakjøti tað ber ikki til burtur úr øðrum skjót kjøt tetori at pástanda og taðhevð verið ófatiliga harmiligt við seg visi mann fór at útflyta føroyskt seyðakjøt eg haldi eisini at prísirnir eru komnir eina legu teir eru hækkaðir tey seinastu árini rættiliga nógv og bara seinasta heyst veit eg um bøndur sum seldu kjøt fyri hundrað og fimmogtjúgu krónum kilo onkur seldi tað fyri fimmoghálvfems onkur fyri hundrað og sovíðari men har ímillum tað vil siga at tæt komi í eina legu har ið tað fyri tann tann tann vanliga tímalønta í føroyum í dag kanska ikki er so lætt at fáa fatur í føroyskum seyðakjøt tí at avbjóðingin er simpulten prísurin og so kunnu vit siga stuðul altso vit stuðla við mvigafturbering og vit stuðla eisini við stráðfórðustudningi vis tað skuldi koma upp átal so tað er eitt sindur av stuðul inni men tað vildi eg gjarna vera við til at viðgjørt um tað ber til at stuðla betri soleiðsinar at tann føroyski brúkarin fekk fekk meir burtuúr
ja takk næsti røðari er tjóni nolsø
joensen takk fyri harra formaður ja m siga at eg var rættiliga samdur í undanfarna røðara í nógvum av tí sum sum hann førdi fram í mun til hettaher við tann partin í hesum her lógaruppskotinum sum hevur við eftirlit og tað at vinnuna á dystrin ímóti teimum tí vaksandi nøgd av rúsevnum sum floyma inn yvir landið sum vit hava hoyrt om nógv í seinastu mánaðinar tí at egg skal siga tað nokk so ella skarvt beinanvegin so vinna vit ikki nakran dyst ímóti tí rúsevna smugling við at seta fólk aftan fyri teldurnar ella at fylgja við listum og hvørta sínum tað vinna vit bara ella vit minka um tann innflutningin við at fáa meira mannpawur fáa fleiri hundar fleiri tollarar út í markina at arbeiða og at annars gera eitt slag eitt taskfors tey næstu eitt tvey árini har vit ordiliga seta inn og brúka tað sum stjórin haldi og taks hevur nevnt okkurt bløp haldi um tríggjar fýra milliónir sum skulu til fyri at vit kunnu koma hesin her vaksandi trupulleikanum til lívs tí at eg persónliga trúgvi ikki upp á tann mátan sum tað verður ført nú heta her við stykkprøvum tí at tað tað eri tað er alt ov leyst alt alt ov leyst tí vit kunnu ikki samstundis standa her ella í løgtinginum tey flestu politikariru samdur um tað at vit eiga at gera ein stóran innsats og so halda tað at stikkprøvari fer at halda tí vaksandi insmuglingi niðri tað hongur simpultenn ikki saman hetta sum jørgun niklasen landsstýrismaðuri komið við hjálpir er eitt gott stig á leiðini við at vit at tálvvaldið fær atgongd til ferðafólkalistar tað tað ger tað tí at teir kunnu betri fylgja nágreina og fylgja við og seta inn eftir tí meni tað er tað er fakliga er tað jú ein stoltleiki hjá tollarum at fara út og gera tað arbeiðið úti í markini sum teir eru góðir til teir kenna meganismurnar sum eru galdandi á á á marknaðinum teir vita hvussu fólk og teir sum royna at snýta og hvussu teir hvussu teir sum man siga smugla og tí trúgvi eg tað at tað er tann rætti mátin at gera tað pog tera at seta nakrar fleiri tollarar og fáa útbúgvið nakrir fleiri ella seta við hassjfundin sum kostar kanska eina millión at útbúgva ella seta í laruk sum hmann sigur og og teir kosta kanska eina millión og tað tekur kanska eitt ár at at venjaan so so samstundis sum vit eiga at hava teir hundarnar bæði á flogvøllinum og niðri við komu hjá hjá norrønum iðr á kaiini so eiga vit eisini at hava eitt lið sum sum ferðast úti í í markini runt um í landinum har sum og tað er einasta sum vita best um hetta her tað eru tollararnir sum vita hvar teir skulu seta inn tað haldi eg eri tann rætta mátin at gera tingini upp á í framtíðini tí at og so kannmann so síggja so kannmann eftirmeta um eitt tvey ár um heta her nú hevur gjørt mun tí tað trúgvi eg tí at tað verður flent eitt sindur eftir teir sum royna at líkasum at snýta systemið tað verður flent eit sindur eftir tí eftirlitinum sum er fyri tíðina tí tað er og eg trúgvi eitlans stað at seir flestu tollararnir sum sum sita við hesun her teir heldur vilja vera úti í markini enn at sita aftan fyri teldurnar og og og líkasum tí har tað tað er sjálvandi gott við hesum her listinum men tað er er absolutt ikki nokk til at koma hesin her til lívs tí hetta her sum bara veksur og og og sum faktiskfordervar okkara ungdóm meira enn enn gott er og og øll standa bara og líkasum ippa og vita ikki orliga hvussum mann skal fyi haldast til hatta og gera nakað við so so eg haldi atvit eiga at at líkasum venda hesun her og og lurta egentiga eftir stjóranum og teimum sum hava fakligu kunnleikan aftanfyri hvat er best at gera fyri at tálma tí sum mest vit fáa koma tí ongantíð til lívs men vit kunnu gera nógv nógv meir og meira ítøkiligt við at koma hesin her vaksandi trupulleikan til lívs hann hevr verið tað hevur liðug og ulmað at man hevr hoyrt um tað men tað er bara kanska ongantíð fyri nú at nú verða nøkur fólk tikin líkasum tað er komið at mørkum og og og tí fær ein bóltur ein kavabóltur á rull og og hann er verri verri enn so steðgaður enn tíverri og vit hava ikki kanska sæð megtaðer seinaárin tað eru nógvar lægnur aftanfyri og tað fara vit at síggja og tað kosta mangt slíkt í í viðgerð seinni í í lívinum tíverri og tí eiga vit at seta hesar milliónirnar inn so at vit kunnu fyribyrgja nógvum av tí hatta vóru bara míni orð

pállareynatigvu eina viðmerking takk fyri formaðurin ein ógvuliga viðkomandi røða hjá djóna joensen e eg eri fyri so samdur hon í tí at eg haldi at vit mugu ansa eftir at vit ikki fáa ein forpassivan hugburð ella foreftirgevandi ella fordefensivan hugburð tiltil avbjóðingina sum vit standa fyri hava í standand fyri framman tá tað snýr seg um at avmarka yinn yvir landið eg haldi útgangsstøði so eru vit kanska tað landið sum hevur bestu fortretirnar yvirhøvur vit hava sjógv ímillum okum og allar okkara grannar tað er ein ein hálvur sigur og vit hava bara nakrar havnir og ein flogvøllir at takagongun av so so so tað mun vera fá lond í heiminum sum hava so góðar fortreytir bara frá náttúrunarhond a restin tað er tað sum vit vit onnur skulu syrgja fyri millum annað tingið her peint og eg haldi at eg hoyri eitt sindur foruppgevandi hugburð inni í hesum húsinum sum

nseja takk fyri og takk fyri viðmerkingina pollarenativur sum eg haldi lýsir øgiliga væl akkurá hetti her at vit hava nakrar fyrimunir akkurá í mun til tað landafrøðiliga sum vit liggja eisini í mun taðhava vit eisni høvt sæð í mun til korona h tí at vit hava og og tað virkar sum at mann mann finnur forselja undanførslu við ikki at gera nøkur ting altso man kanska skyldar upp á hettaher við við dátueftirlit og hvørt á sínum at at vit skulu vera men eg haldi at tað gera einki tá tað kemur til hetta at vit eru eitt sindur strangari og at vit eru eitt sindur at vit seta vit gera eina ordiligan innsats tí at tað evði sent eisini eitt signal út til tey sum royna at koma ígjøgnum nolaraði ella við við at forderva okkara ungdómi tað hevði eisini sent eitt signal til at tykur er nú meina vit nakað við heftar vit seta ordiligt inn og vit vit fara at gera tað so so so trupult sum yvirhøvur gjørligt at fáa hesi rúsevnini til til landið sum gjørligt so tað hevði verið mín áheitani til lanstýrið at arbeiða víðari við takk fyrihar
ja takk so er tað landsstýrismaðurin jørgun niclasen fær orðið
nú fýra hundrað ár seinni í tvey túsund og nítjan eg bíst mær høvi at flyta inn í heinda sama bygning sum fíggjarmálaráðharri í fíggjarmálaráðnum í leiðubúðini krevja vit ikki toll og skatt tað hava vit onnur til at gera men vit eru har ansað eftir atað er so rímiligt sum møguligt hatta er forrestin elsti bygningur í havn sum enn er í nýtslu

tær vóru ikki so fáar og ikki serliga lítlar men eisini raplaðu lógaruppskot hetta lógaruppskotið er rættiliga drúgt øh og tað hoyrir við til hesa søguna at tað er verið arbeitt í rúma tíð við hesum her broytingunum í tolllógini h og tað hevur verið føldigari áðrenn øhog tað var eisini fleiri ting sum vóru nógv øðrvísi og tað uppskotið valdu í undanfarna landsstýriskvinnu fíggjarmálanum at senda út til hoyringar og nú bleiv spurt her at tað vóru so fá sum vóru negativ í hoyring næstan eingin svaraði men tá kom altso ein rúgva av hoyringsskrivum inn og tað var ikki við míkindum tað var kritiserað uppeftir og niður eftir og tvørturum hog eg komi so har og fái at vita um at tar her og og á embædisverki seti seg so við hoyringsskrivunum og rætta til alt tað tey mettu vera rímiligt og vit viðgjørdu tað so víðari og og hugdu eftir hvussu kunnu vit best fáa hetta her uppskotið gjørt so tað fær so breiðu undirtøku sum møguligt og tað endaði so við einum uppskoti sum so fór út til hoyringar aðru ferð og tá er tað teg bara dátueftirlitið sum kemur við hoyringsskrivið hinir partarnir hava ikki tær stóru viðmerkingarnar til tað tá

við hesum her so fær mann atgongd til ferðafólkalistar og aksel johannesen spurdi um hann bara fekk atgongd til navn nú er ásett her at landsstýrismaðurin í kunngerð ásetti hvat mann skal fáa atgongd til taks ynskir at fáa eina rúgvu av upplýsingum sum eitt flutningsfelag slekki hevur tað sum eg kundi hugsað mær tað er at mann fær atgongd til teir upplýsingar sum flutningsfelagið hevur og og tað verður seg sjálvandi hvørjir persónarnir eru hvørjum man ferðast saman við hvaðan ein er komin hvørjum ein hvør hevur goldið ferðaseðilin og so so framvegis og tað er tí at tann vitanin er so viktig altso mann plagar at siga at fyrireiking er hálvt og tað at eftirlitið hjá okkum tollarin hevur møguleika til at hyggja hesi tingini ígjøgnum og fyrireika sín arbeiðsdag áðrenn móttøkuna av av flogfarinum skipinum tað er sera umráðandi at fáa ta fyrireikingararbeiði gjørt soleiðis at mann fær málrætta sítt eftirlit og og tað er jú alment kent at tað eru bakmenn at tað eru

og tí er tað tey serkønu mæla til at skal mann seta rættiliga nógv inn so er tað tí fyribyrgjandi at fáa eftirspurningin at minka men eftirlitið skulu vit sanniliga eisini hava og tá eg oyri eisin frá serkønum at tað kanska ikki tað mesta sum kemur við ferðafólkum mann metir at tað mesta kemur annan veg in við farmi við øðrum skipum og so framvegis og og á tí síðuni hava vit eisini hava hevur tollvaldið eisini atgongd til allar listar áðrenn vøran kemur og tavilsiga kann gera fyrireikingararbeiði fyrireiking er hálvt arbeiði

tað eru sum sagt aðrar broytingar í hesum uppskotinum eitt er hett her við seyðakjøti frá es í bretlandi sum er ein avleiðingar einar í avtalu sum uttanríkisráðið hevur gjørt við es í bretland og tað er við at ælifóður skal kunna sleppa inn á es og bretska marknaðin og tað hevur nakað við gluten at gera sum var ein forðing sum var inni og

hví ger mann hetta ja eg havi ikki r við til at gjørt hesa avtaluna men hetta her útlendska seyðakjøtið tað skal rinda meirviðsgjald tað sleppa tey ikki undan meðan tað føroysku bøndurnir sum selja fáa stóran part av meirvirksgjaldinum aftur so mann kann siga vit inni í landinum gera ein munandí onnur broyting sum er gjørder at áðrenn í sambandi við tolling hevur mann bara tosað um flutningsfelag nú flytur mann tað yvir til at verða flutningsfelag ella speditørfirma tí spdrspditorfirmøini og yvirtaka jú part av at taka sær av tingum fyri fólk so tí vil mann hava hetta inn

mann skal jú fráboða tað eisini sambært lógini hevur mann meira enn tað so skal mann fráboða tað áðrenn og so kann mann krevja eina frágreiðing av tí

gongur skjótt harra formaður men men potareneratigvu eftirlýsti eg at fáa einfaldari skipanir bæði innan fyri toll og skatt og og og har má eg so bara siga at

beljusinurin feskt ger so vællagfyrr har formaður í sambandi við rúsevnaátøk so sigur landsstýrismaðurin at serfrøðin sigur at tað er upplýsing og kunning sum er tað effektiva vápnið og har fari eg at seta spurning við vit hava havt upplýsing og kunning í áravís og vit hava vitað tað í áravís at vit skulu upplýsa og kunna og tað ssp til dømis tey hava ferðast runt kring alt landið og hava greitt frá í skúlum og sínum víðari havt upplýsing og kunning men støðan er verri nú enn nakrantíð taka vit sigaretturnar til dømis so segði mann tað sama tað riggar ikki at forboð við forboðum mann má upplýsa og kunna men so setti mann nakrar strangar reglur í verk tær hava gjørt at vit hava nógv færri sum roykja í dag enn tey gjørdu áðrenn og tí fer at spyrja landsstýrismannin um hann er so sannførdur um at tað bara er sum serfrøðingarnir siga ella um vit ikki eisini skulu hava strang átøk

jørguniklasenja nú segði eg jú at hatta var tað ið vit fingu at vita frá serfrøðini og eg trúgvi tey hava rætt í men sjálvandi skulu vit styrkja eftirlit tað er tí vit vit gera hetta uppskotið í dag tað er tí vit fingu styrst tollarapartin á taks í fjør tað er tí ið løgtingið evur játtað fimm hundrað tússun krónur meira í ár til heitta øki hog sjálvandi skulu vit hava eitt effektivt eftirlit men eg trúgvi uppá so leingi tað er eftirspurningur so vil hetta onkursvegna finna veg inn og tí mugu vit gera hvat vit kunnu men landsstýrið arbeiðir við einari heildarætlan við tá ið arbeiðið er liðugt við eini røð av átøkum sum skulu gera føroyar so rúsfríar sum møguligt tað arbeiðið er komið nakað áleiðis og tað verður kanska ikki so leingi til teð liðugt og tá hava vit omsom at siga katalogi við eini røð av átøkum sum sum vit kunnu gera
takk magnus rasmussen
øharra formaður ja at landsstýrismaðurin greiddi væl frá hetta her við at fáa atgongd inn í listarnar tað tað loysir ikki allan trupulleikan men tað er ein partur av tí ein annar partur er fyribyrging og so er tað eftirlit har vil eg vísa á at tað ljóðaði kanska sum at vit hildu tað eg sáisan skilti í næstan hjóna nólsu joensen at vit hildu at hetta her fór at loysa tað men eg vil vísa á at vit í fíggjarnevndini settu eina eina hálva millión av fyri líkasum at vísa at vit mugu hava styrkt eftirlit og vit hava eisini hoyrt tað til dømis stjórin í í takx fegnast um tað at tað er tann rætta leiðin at hálm lión kanska vera í minna lagi men vit vísa tað at vit eisini vilja styrkja eftirlit takk fyri
børgari klárasen
tað tað tað er tað er einki ivast í at mann má hava eitt gott eftirlit altso vit konma ongantíð hav eitt eftirlit sum skal kanna alt altíð altso tá er tað vit tosa um upphæddir sum sum fær eyguni at at at flymra h men vit kunnu brúka okkara kreftir betri tað gera við hesum uppskotinum at fáa størri orku við á fíggjarnevndina har við løgtingið játtaði fimm hundrað túsund krónur altso tað er ein ábót men men fimm hundrað túsund krónur eru ikki ein gonga ein tollari við teimum útreiðslunum sum hoyra til so so tí er tað sjálvandi avmarkað men at efektivisera og at fáa tað meira streymlinja at fáa størri part av eftirlitinum digitalt til dømis eg mann tosa um tá tað kemur til farm at fáa ein ein skannara og tað er mán so ikki komið til enn tavlsiga soleisin at mann kann skanna allan farm sum kemur inn men tað eri ikki komið so langt og tað eru feil marginur altso tað er ein slíkur skannari sær kski alt men men hann sær meir enn vit
takk fyri
dag og so er tað pollareynartúgvum ger so væl takk fyri formaðurin til spurningin um innflutningin av bretskum og e-u-kjøti eg má siga tað tað er eitt sindur harmiligt um vit í royndini at vinna alvinnu betri møguleika fyri at avseta fóður til europeiska marknaðin at vit so onkursvegnað lakka verjugarðarnar fyri føroyskari búnaðarframleiðslu ella búnaðarvøru tað er kanska er tað søgan umaftur at at mann aftur velur at at líka um tann sterka partin eg hugsi um at seðiligfyritøkurnar eru ikki akkur teir allar veikastu í føroyska samfelagnum meðan vit vita tað at øgiliga nógvir bøndur bæði neyta og seyðabøndur teir stríðast við at fáa endarnar at røkka saman so skulu vit skulu vit ofra teir upp aftur meira á altaranum fyri at tær størstu og sterkastu fyritøkurnar í landinum skulu vera betri fyri eg yvirsývint

ja tak so eru ikki fleiri sum hat biðja um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerðvit fara so víðari á skránni og koma nú til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogfýrs tað er uppskot til løgtslóg um broytinga løgslóg um talgildu føroyar tað er heimildi at hækka útreiðslur iskulu biðja um framsøgu fólk fyri fólkaflokkin er tað jakob mikkelsen fyri javnaðarflokkin aksel johanneusen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri miðflokkin billjustinussen fyri framsók er tað rutt vang og fyri tjóðveldið er tað pállareynatigv fyrst fær jakup mikkelsen norðið ger so væl

faðurja takk so er tað næsti næsti røðari fær orðið tað er aksel ve jóhannesen
ger sovæl takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá landsstýrismanninum í fíggjarmálnum og tað snýr seg um talgiltu føroyar og tað er soleiðis at vit hava eina verklagslóg harpeint sum loyvir eina íløgu av hundrað og fimmogfjøruti milliónur krónur men í tí liggur ati at landskassin skuldi rinda hundrað og hálvfems milliónir av teimum hundrað og fimmogfjøruti og so kommunurnar og kanska eisini onkur privat fyritøka skuldi rinda restu upphæddina sum eisini skuldi vera við í talgildi føroyar men sambært uppskotinum so so hevur tað verið soleiðis at tað var trupult at fáa kommunurnar við taá vr nkan heilt fáar kommunur sum var við fara byrjan av minnist mæ rassmar tórshavar kommuna ein nú eru so flest allar kommunur komnar við í talgildu føroyar men tað dróu rættiliga nógv út og sambært hugpskotinum so hevur tað viðført at verkætlanin eisini hevur verið seinkað og hesar seinkingarnar gera so tað at uppskotið verður átta milliónir dýrari enn upprunaliga møtt fyri at gera tað liðugt soleiðis at samlaða kostnaðurin ikki verður hundrað og fimmogfjøruti milliónir men hundrað og trýoghálvtrýss milliónir krónur og tað biðjur landsstýrismaðurin so løgtingið at játta hesa her átta milliónir eyka ella byr g eg játta tað va hvussu broyta verktaslógina sum kann hækka efarvið átta milliónum krónunum og og verður tað ikki játtað e so átta milliónirnar so færmanshevur ta skipanina sum upprunaliga ætlaði ikki allar lutir og millum annað so manglar at gera nýggja virkiskrá sum er talgild og tað verður gjørt um hesar átta ø verktaslóvn veru broytt soleiðis at hon kemur verð hækkað við átta milliónum krónum javnaðarflokkurin er positivur fyri hesum uppskotunum tí sjálvt um mann kann kanska irriterast at tað bleiv sindur dýrari upprunaliga ætlað so er tað neyðugt at gera hesa verkætlan lidna og hon er uttan iva skilagóð fyri samfelagið og ateer ikki minst s halda vit í týdning at vit hava eina nýggja virkiskrá sum er talgild tað ger ikki bara fyri tað almenna ikki minst fyri vinnufyritøkur ger tað nógv lættari at mann kann fara inn um veg telduna og sláa upp um øll føroysk virkir men tað sum eg ætlaði mnn kanska eisin spyrja landsstýrismannin um í fíggjarmálanum tað er hvat liggur í eina nýggja virkiskrá er tað eisini ein ognarskrá tað er soleiðis at í føroyum hava tað altíð havt tað at mann kal hava eina ognarskrá og felag hava skyldu til at upplýsa hvør oygur vinnufyritøkur og hvussu um mann eigur meira enn fimm prosent í eina vinnu fyritøku tað hevur verið galdandi egvet ikkihvussu leingi men alt tað sum eg minnist og so er tvey túsund og tíggju ellivu tá gjørdi tá verðandi landstýrismaðuin nakrar lógarbroytingar har mann framvegis hevði skyldu tilat upplýsa men ahvør áttafyritøkur men tað kom fyrst í gildi tá ið mann hevur gjørt eina ktskipan og hon er ikki gjørd tí hava vit í seinastu tíggju árini ikki nakrar upplýsingar um hvør oyðuvinnufyritøkur tað haldi eg rættiga óheppið bæði kann að vera óheppir fyri kanska landið men ikki minst fyri vinnufyritøkura sjálvar soleiðis at tað ikki eitt gjøgnumskygnu tá ið mann ger eina avtalu millum tvær vinnufyritøkur at mann ikki í vissu o veit hvør eigur ta vinnufyritøkuna sum mann samstarvar við tí tað kann væl vera at onkur annar oygari er enn enn tað sum framgongur alment ella tann sum er stjóri í felagnum sum framvegis og og tá mann hevur eitt samstarv millum tær vinnufyritøkur so erta øgiliga stóran týdning at tað er álit millum partarnar og mann eisini veit tá hvør eigur tann sum mann samstarvar við so tað hevurverið gott at fingið tað ognar skránna eisini og tað kann lanstýrismaðrin sum svara uppá um takur seg ein partur av virkiskránni ella um tað er ein sjálvstøðug skrá sum skal gerast og mum hon er í gongd men sum sagt vit fara at geva hesum uppskotinum eia positivu viðgerði í fíggjar
takk fyri ja takk fyri síðani er tað næst røðari sum fær orðið nú er tað magnus røss

ja takk so er tað páll at reyna tykkum sum fær
orðið ger so væl tað er nokk so gott vissu fólk høld fara út at práta ger sovæl takk fyri formaðuri tað er væl ikki galdandi fyri tey sum skula standa og hava orðið her nja hetta málið er so til viðgera hetta snýr seg um løgslóg um broyting í løgslóg um talgildi føroyar heimilid at hækka útreiðslurnar við nøkrum milliónum krónum afturat og lat meg bara siga tað beinanvegin at tjóðveldið tekur undir við við tí tað sum kann kanska kann undra eitt sindur er ationkursvegna er erøll hendan skipanin er kanska ein framhald av tí av tí fyrsta ptalinum vit fingu til føroya og tað kann tykjast løgið at at teir flokkarnir sumvóru so øgiliga harðligir ímótir ptalunum og og øllum tí sum tað skuldi viðføra nú eru teir sum leggja uppskot fyri tingið um at fáa meiri pengar til heser eftir hondini rættiliga víðfevndu skipan vit í tjóðveldi hava tikið undir við hesari skipanini longu frá fyrsta degi og eg ivist ikki í at tað fer at verða eitt gott amboð hjá almennum føroyum men eisini hjá okum sum einstaklingum at at fáa lýst samleikan hjá føroyingum bæði so og so í tað heilt ítøkiliga í hesum málinum verður víst til at at tað sum manglar í er at gera eina virkiskrá og at vit sambært altjóða krøvum eisini skuldu gera tað eg haldi tað var í síðstu viku at atjavnaðarflokkurin á fólkatingi hevði g gjørt eina kanning sum vísti at øgiliga stórir virðir í føroyskari fiskivinnu vórðu flutt av landinum og um eg ikki fari skeivur so meøttu tey at ein av orsøkunum til at at tað kundi henda var at vit høvdu ikki eina nóg sterka virkisskrá oeg haldi at tað eru hvussu týdningarmikið at vit ikki eru so bláoygd sum samfelag at vit lata pengar renna av landinum sum sum vit kunnu fyribyrgja fara av landinum eg haldi undir øllum s skal virðisskapan vera í so stóran mun vera í føroyska samfelagnm sum gjørligt og um tað er rætt at ein einiat eini at ein góð virkiskrá kannkann bøta upp á tey viðurskiftini so eru tað í hvussur enn eitt argument fyri at at vit fáa gjørt hendan er ja tað eitur kanska tann síðsta partin av tí samlaða pakkanum eban men eg loyvi mær ivas í um um um tann síðsti parturin nakrantíð er tann síðsta parturin í veruleikanum er tað nokk helst so atstórsa allar skipaninir sum vit seta í verk í í okkara samfelag tað eru skipanir sum eru eru framhaldandi tilonkur onnur betur ella meira víðfevnd kemur øgiliga sjáldan eru hvussur soleiðis at vit sum samfelag ogtað er uttan mun til tað er borgarliga stjørnur ella vinstruhalla stjørnur sumsum klára at at gera nakað við tað tað sær út til at tað er onkursvegna er eitt natúrligt framhald av tí og tað skal sterkur lúti til um mann um vit sum skipanini onkursvegna ætla at taka tættir burturúr sum sum einaferð hava fingið innivist á á landsins fíggjarlóg sjálvandi fara vit at geva hesum málinum eina góða viðgerð í í fíggjarnevndini undir undir leiðslu av fíggjarnevndina formannum magnus rasmussen sum altíð ger sær góðan ómak og gevur okum góðar stundir til at at viðgera tey mál sum sum eru á skrán
takk fyri formaður ja takk síðani er tað bilju stinussen sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður ja enn einaferð so viðgera vit talgildu føroyar á tingi og so rætt so rætt sum polla reynatygvu sigur so er hetta ein ein æviheitsætlan um so kann kalla tað stendur í sjólvum uppskotunum at ætlanin er at menna nýggja talgilda virkiskrá einogtjúgu tveyogtjúgu umframt eina virkisgrá er ætlanin at gera nýggja heildarætlan fyri talgildu føroyar altso onnur útgáva og menna fleiri tænastur á vanganum talgilda tinglýsarskipanin verður tikin úr verkætlanini verður staðin partur av nýggju heildarætlan fyri talgildu føroyar í hesum sambandi verður nýggj verklagslóg væntandi løgd fyri løgtingið í tvey túsund og einogtjúgu og ett her er jú tað sum vit so ofta hava staðið og súrkasð inná her av tingsins søðerða palli at serliga slíkar ætlanir sum hendan ktverkætlanir í síni heild tær fáa nærum ongan enda tí at myndin sum hon sá út tann dagin tey byrjaðu landslagið tøknin fortreytirnar alt er broytt tann dagin tá ið ætlanin skuldi verða liðug og tí má ein nýggj ætlan gerast og og tað ejú tað sum stendur her nú kallar mann ta talgildu føroyar onnur útgáva tað merkir at uttan iva er bæði tøkni og samfelag og fortreytir og alt møguligt annað broytt so mikið nógv síðani mann í tvey túsund og fimtan fór undir hesa ætlanina at mann heldur at tað er neyðugt at gera eina nýggja dagførda útgávu sum tey kalla aðra útgávu á talgild føroyum og tá ið vit so um eina tíð ella nøkur ár eru liðug við aðra útgávu ja so kann mann rokna við at tað koma tillagingar og broytingar og dagføringar og uppdakteringar og hvat alt eitur til tær útgávurnar tí tað er einki tað er einki sum broytir so skjótt sum tøknin sum menningin í tøkni tað sita túsund vís ja milliónir av menniskjum kring allan heimin og tað og tey stríðast bara við at gera broytingar og tað kenna ja hvørt mansbarn veit tað í dag sum eru á teimum talgildu miðlunum at tað er ikki dagur at ikki onkur dagføring rullar inn á títt talgilda amboð tað er anttil telefon ella telda og tú skalt dagføra og ert tú ikki skjót ella skjótur at dagføra ja so fer tað niður aftur í røðini og áðrenn tú veitst av so verður tú fangaður av at tú hevði gloymt at dagført eitt ella annað og fyri okkum sum hata dagføroingar so er tað ein plága í gerandisdegnum sjálvt um sjálvt um vit kunnu siga tað at uttan iva so eru øgiliga nógvir hentleikar sum eru í í allari menningini av av talgildu heiminum so eru tað eisini nógvar plágur og ikki minst hetta her at mann skal brúka tíð til dagføroyingar alla somlu tíðina og tað kostar tað kostar kassan og tað síggja vit eisini her og sum eg skilji so hevur landsstýrismaðurin eisini vitið at vita at tað skuldu nógvir pengar á borðið fyri at dagføra og gera hesa ætlanina lidna og kanska bara eisini við at halda hana vilíka fram í tíðina tað mugu vit vera greiður men vónandi vónandi er vinningurin størri enn kostnaðurin tað er hvussu ætlanin og vónandi fer tað at riggja fyri at at fáa eitt samfelag sum riggar væl tá ið ið øll hesi her tingini verða eru komin á mál tað er hvussu ver okkara vón og ætlan at tað er jú ein verkætlan sum kostar nógvar nógvar pengar og tá ið so tað samlaga roknistykki verður gjørt upp so er tað kanska eingin ivi um tað at mann fer at siga at eins og undirstøðukervi er við til at efektivisera okkara samfelag gera tað meiri meiri búskaparliga kasta meira av sær búskaparliga so er hetta her sikkurt eisini ein av teimum pørtunum sum eru við til at gera tað at okkara samfelag kasta meira av sær búskaparliga meni harra formaður hetta her er so bara ein dagføring av einari verklagslóg sum vit fara at viðgerða í fíggjarnevndini og vit hava givið landsstýrismannunum grønt ljós fyri at gera hetta takk fyri
ja takk fyri sigur eg
vit stevum bara eina viðmerkingtakk fyri teirra formaður ja eg rokni við at luktikið verður samt um eitt umnesa verkætlan at tiva seg ikki í men tað er bara eftir at hava tonkt upp á sum ofta er nevnt kanska men ikki orðnað tikið við tað er nógvur av teimum stovnunum sum eisini skulu knýta í hesa skipanina at tað kann vera innan fyri heilsuverkið tað kann vera innan fyri almannarverkið ella hvar tað er at mann hevur kanska ikki verið so góður til at dagføra tær skiparnar um mann hevur staddveg onkrasta onkrum fakbókar sum situr skrivað við hond so tað er meira ein tanki um tað mann eisini hugsa tað inn at tað eru eisini nøkur sum skulu knýta ikki í at tey við talgis til føroyum har mann kanska ikki hevur tikið alt tað undirstøðuð við uppí so at tað er kanska ein partur av sjálvari fíggjavarovni men eg haldi tað er ein partur mann kanska undmetir tí at mann altíð hevur sagt at alt verður betri og tað verður tað sikkurt men eg trúgvi ikki upp at tað er bíligari

billjustinusen ja takfyri hara formaður ja uttan iva er tað nógvir stovnar sum skulu knýtast upp í og sum skuldu gera eitt stórt arbeiði fyri at fáa ta linkjuð upp á pláss eitt annað sum eg hugsi um eisini tað er tað at nú fingu vit at vita nú ein dagin at mín lykil sum er eitt amboð sum eg endiliga havi vant meg við at brúka og sum eg fegnist um ja nú gongur tað út og nú nú skal eg inn í hesa skipanina og kanska landsstýrismaðurin hevur eitt tal upp á hvussu nógvir føroyingar hava valt at brúka samleikan og vangan tað ljóðaði nógv teir fyrstu dagarnar trý fýra túsund fólk høvdu valt tað men tað skulu altso eini ja vit eru yvir hálvtrýss túsund fólk í dag so tað skulu øgiliga nógv fólk til ella tað eru øgiliga nógv eftir sum skulu knýta í hesa skipanina og tá ið mann so setir aðrar skipanir úr gildi verða tað so nógv sum koma athanga í leysari luft og ikki hava kontakt við tað almenna í í tí millum tíðarskeiðnum takk fyri
ja tak so er tað landsstýrismaðurin
harra formaður við at lesa hetta uppskotið so sær hetta út sum at nú skal mann hava játtað átta milliónir krónir meira til hetta økið men soleiðis tað eru játtaðar á fíggjarlógini átta milliónir krónur og við hesum uppskotinum so biður mann um materiellu heimildina at brúka tann peningin

samleikin nú nevndi biljustinussen at atí sambandi við mínboks so skuldi mann yvir til at brúka samleikan men altso endamálið við samleikanum er at tað verður einasta lógg inn sum vit hava til alt altso vit kenna jú tað røð av logg inn loyniorðum vit hava til altso tað er eitt fyri hvørt øki og tað er ein sovorðin ørgrynna at mann til tíðir hevir hug at blíva í ørviti av teimum um mann kans ska yvirhøvur ikki goyma tað bara inni á printplátuni innan fyri hárið hevði nakað hár verið har men men mann má skriva tað niður og so er so spurningurin tá mannhevur gjørt tað hvar bleiv nú tryggleikin av

og talgildu føroyar yngsktu upprunaliga tretivu milliónir um árið altso í ár og frameftir og tað endaði við at í fíggjarlógini stóðu tíggju milliónir og fíggjarnevndin skar so tvær milliónir av afturat so tað blivið til átta so tað er munandi minni enn tað sum fólkini aftan talgildu føroyar kundu hugsa sær men nú fáa vit sett gongd á virkisskránna og tað eri eg ógvuliga spentur uppá tí tað er tað sum kann veruliga flyta
takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerðvit eru so komin til framløgu í dag og eg skal boða frá at siri stenberg hevur boðað frá einum fyrispurningi tað er løgtingsmál nummar eysturika sjey tvey túsund og tjúgu og tað er ein fyrispurning til kailioholm johannesen landsstýrismann sum sagt frá siri stenberg og hann er viðvíkjandi góðkenning av stovnum sum veita rúsviðgerð og hesin hesin her fyrispurningur verður settur á skrá til atkøðugreiðslu á næsta fund so skal eg boða frá at elsubet mersedes gunleygsdóttur landsstýriskvinna hevur lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um barnavernd tað er barnaverndarlógin og har stendur í parantes ferðaútróðunum standast av samveru í sambandi við uppihald á stovni uttanlands og elsbet mersetis gunleystóttir landsstýriskvinna hevur eisini lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um um í løgtinslóg um dagpening vegna sjúku við meira og tað er leingjan av gildistíð til sekstanda januar tvey túsund og tveyogtjúgu sum tað stendur her tað vóru framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin mikudagin fýraogtjúgunda februar klokkan ellivu og tá verður fyrst atkvøðugreiðsla um skrivliga fyrigi srige sjey tvey túsund og tjúgu skrivligur fyrispurning kaili joholm johannesen lansstýrismanni í heilsumálum frá siristenberg løgtingskvinnu viðvíkjandi góðkenning av stovnum sum veita rúsviðgerð síðani verða fráboðaðir spurningar fyrispurningar á skránni og tá eð teir lidnir spurningarnir so verður aðalorðaskifti sambært grein einoghálvtrýss ykgi fýra í tingskipani um fstrikar tvey tvey túsund og tjúgu til frágreiðing um alivinnuna og síðani verður fyrsta viðger av løgsmáli nummar níggjuoghálvfjerðs er uppskot til samtyktar um økisálarfrøð framløga er eisini á skránni so er hesin tingfundur lokin